so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag tólvta novembur og fyrsta skrá eru ófráboðaðir fyrispurningar til landsstýrisfólkini og tað er soleiðis at tað er boð komið frá jenus a rana landsstýrismanni at hann fær tíverri ikki veri her í morgun orsakað av vitjan hann er ikki til staðar og tað er eisini komið ein teldupostur frá umhvørvis vinnumálaráðnum vegna helga abramsen landsstýrismann sum ljóðar soleiðis vegna helga abramsann abra hamsen landsstýrismann verður við hesum sagt frá at landsstýrismaðurin tíverri ikki fær møtt til u fyrispurningar vegna arbeiðsørindi uttan fyri havnin so tað eru hini fimm landsstýrisfólkini sum løgmaður og hini fýra landsstýrisfólki sum eru her til ófráboðaðu fyrispurningarnar og tann fyrsta spurningin fara vit í holt við nú og vit byrja við fólkaflokkinum hvør biður um orðið tað er brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður øhbýróðsvalið ela á bygdaráðsvalini eru farin afturum stórt fokus hevur verið hesa tíðina í í illa í valstríði hv koyrt upp á eldraøkið hvussu at mann ynskir nakrar broytingar í eldraøkinum lógin yvir sum sum regulerarhes ørvinásetir at áðrenn tvey túsund og tjúgu er liðugt so skal ein eftirmeting verða farin fram av økinum tí eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnuna á í í almannamálum um hvussu gongur við eftirmetingini um nakað samband hevur verið við kommunufelagið um um hetta málið og og hvussu langt í landsstýriskvinnan er komið við hesum málinum takk fyri

ja takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin hsjálvandi hevur tað verið í samband við kommunufelagið tað sigur seg sjálvt mann skal bara hugsa um at vit skulu gera eina arbeiðssetning og hann máttu vit so blíva samd um so tað sigur seg sjálvt at mann hevur verið í samband við tey og so er tað tað at eg kann kanska greiða eitt sindur frá at arbeiðssetningurin hann er so býttur upp í fýra partar ein innleiðandi part og síðani tríggir partar ein um lóg um heimatænastu eldrarøkt við meira og so er tað um samstørv og so er tað fíggingarloysturin og fundir hava regluliga verið í arbeiðsbólkinum og í komandi viku skal arbeiðsbólkurin og stýrisbólkurin hittast so tað gongur mann kan siga hat tað gongur væl men akkurát nær vit verða liðug tað tori eg ikki at svara upp á at verða iliðug í hesum árinum tað loyvir mær at ivast í men arbeiðið koyrir og tað koyrir væl
ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið og rósa samuelsen fær orðið ger so vælja tað er soleiðis at trýsta á tað sum eitur viðmerking so ja ger so væl rósa samuelsen
takkfyra hara formaður g vil siga takk fyri tann góða relevanta spurningin og eg far at spyrja landsstýriskvinna eisini í samband við eftirmetingina um hon hugsar inn tann partin sum hevur við eftirlit at gera og ikki minst tað at tá ið lógin bleiv gjørd tá hevði mann eitna vesitiónsmodell sum æt felagsbruk tvey og tað er tað sum hann farin burtur frá aðrastaðni og tann lógin sum vit hava nú hon hellur meira til feilags bøkt trý men eg veit at hon er ikki sett í verk í føroyum og eg ætli at spyrja landsstýriskvinna um tað er nakað sum hon ætlar at umhugsa verður tikið við í eftirmetingina tí at tað er vónleyst hjá borgaranum at kæra visti mann ikkihevur eitt modell at koyra út frá í sambandi við histratiónini og tá svarið verg yvir aftur borgaranum
ja so er tað heðin mortensen farvæl takk fyri at hava føroyskt
hrmærenein lítlan viðmerking til landsstýriskvinnuna eg kundi hugsað mær at spurt gjøgnum formannin um hetta her við eftirmeting og eg sakni líka sum tað tað fíggjarliga í hesum her frá tí uppruna hvussu mann skuldi stuðla kommunun við at yvirtaka eldraøkir eg haldi at tað manglar líka tann parturin um mann kann eg vil siga umskipað ella ella at fáa eina aðra skipan in hat tað sum var frá tvey túsund og fimtan og eg haldi at tað hevur nógv at siga fyri ávísar kommunur tær standa ikki serliga væl ítí og vit mugu uppraðfesta eldraøki so ella so og tað er nakað sum má gerast sera skjótt takk fyri harra formaðurja
takk fyri so er tað siriðstem berg ger so væl
takfyrihara formaður ja eg haldi ati tað er neyðugt við eini eftirmeting sum er skjót tað bleiv eisini sagt í sambandi við tá ið lógin um almannatrygd ug tænastur bleiv samtykt at mann bíðaði eftir nøkrum tingum og mann vísti til ati mann fór á bøta um tænasturnar hjá teimum sum vóru undir sjeyogtrýss tá iðhendan eftirmetingin kom og tað var faktiskt øiliga spella at man ikki fekk gjørt nøkur ting tá so at tað hastar at fáa ta eftirmetingina gjørda tí at soleiðis sum støðan er í dag so eta nøkur fólk kring landið sum ikki fáa tey tilboð sum tey hava brúk fyri og tænastan er ótrúliga óeins um landið og tað manglar eisini nøkur faklig krøv so tað skal bara vera mín áheitan og tá tað kemur til eftirlit so liggur tað hjá landslæknanum og tí eigur mann eisini at strykkja tann stovnrin tí so heilt annað máli takk fyri
teira edva jacobsen takk fyri at
formaður tá ið mann nú fer at hyggja upp á eftir metingin v eldraøkinum so hevur mann eisini hugsað og ofta tosa um at at mann kanska hyggur eitt sindur breiddri upp á eldraøki har hugsi um vit hava ofta brúkt tað hvussu hvat kun vit gera fyri at vera longst í egnum heimi hvussu kann tað vera ein partur av av hvat fyri tænastu it kunnu kunnu vera so so mikið breiðar at teir eisini røkka út í í eitt heim hjá einum einum eldri parilum eldri borgara hvat hvat fyri hvat fyri loysn kundi mann møguleist havt við í hesum her heta ein sera áhugaverdur spurningur og hvussu kundi mann í eftirmetingini eisini sa hugt eftir hvussu koyrir eldraøki í dag og hvussu kundu vit hvussu kundi eg gjørt eitt lít sindur annaðloys tað var líkasum bara hava ta ta viðmerkina við til hendan spurningin
ár ja takk fyri nú er tað so er tað brandur sandoy sum fær orðið aftur gjørt væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri svarið frá landsstýriskvinnuni tað er gott e tað ljóðar ljóðar øgiliga gott at vit at vit eru farin konstruktivt í gongd við hettavið hetta arbeiði og og tað skal vera mín vón at viti at vit klára at fáa tað liðugt áðrenni áðrenn orskifti er eg fari afturum tað er einki at ivast í at tað er mann hoyrir t kring í landinum at tað er at er tørvur á á dagføringum men generelt vil eg siga t nú eru hesi fimm árini farin su eg havi lødd út og eg eg havi í ørliførum inntrygv av at tað er ikki verri nú øinn fyri fimm árum síðani tá ið landið hevði ábyrgdina av tí eg haldi tað er gjørdar í nógvar støðum eru gjørdar øgiliga stórar ábøtir og og og broytingar øh men hin vegin sjálvandi er tað altíð altíðrúm fyri fyri forbetringum tað sigur eg sjálvt tað er at fegnast um at landsstýriskvinnanarbeiðir seriøst við málinum og eg takki fyri svar
ja so fær landsstøðnan tað seinasta orðið ein minutt ger so væl
eina minutt tað verður spurt her um fíggjarloysnin og har kann eg kunna tykkum um at sjálvandi er hann ein partur av tí sum vit arbeiða við tað sigur seg sjálvt og vit hava eisini í lógaruppskotinum so er eisini ein formur fyri eftirliti men so er tað hvussu nógv tey eru blivin presenterað tað tað er nógv ógvuliga lítið við tí men tað eru sovorðnir ting sum vit fara at vit arbeiða við at taka upp nú hvat kunnu vit gera betri hvat havi lært jú so seinastu fimm árini brandur sandoy spyrjarin gjøgnum harra formanni hann var sjálvur við tá ið vit samtyktu hesa lógina á sinni og hevur eisini arbeitt sum borgarstjóri og tá ið hann sjálvur heldur at hetta hevur verið rættur vegurin at fara í so haldi at tað má nøkulundi góðari leið men tá ið tað er so sagt so er eftirlitið fyri tað er tað nakað vit kunnu gera betri so ætla vit at royna at gera tað takk fyri harra formaður
ja takk fyri síðani fara vit til ella koma til javnaðarflokkin og tað er ingilín didreksen strøm sum fær orðið at spyrja ger so væl
takk fyri herta e ein spurningur til hjørgun niclasen í fíggjamálin síðsta oktobur so setti eg fíggjamálaráðinum ein fyrispurning um hjálparátøk til smærri fyritøkur og aktuellu støðuni hjá smærri fyritøkum við hjálparpakka eitt so valdi mann at gera tað gjørligt a útseta emveg rokningina til fyrsta ársfjórðing til seinni í ár tatann freistin hon er nú um tríggjar dagar tað er ikki allar fyritøkur sum eru komnar fyri seg aftur afturá korona kanska serliga smáar fyritøkur hog ja í hesum svarinum frá fíggjarmálaráðinum so vísti hann á at tey virki sum ikki megna at rinda emvegi tey kundu venda sær til taks um at fáa eina afturgjaldsavtalu meira segði landsstýrismaðurin ikki sokallaða svari sínum tí fari at vita um hann kan geva mær eitt svar í dag hvussu er fíggjarstøðan hjá teimum vinnurekandi sum heild smáum vinnurekandi í kjalivørunum av koronabylgjunum og ætlað landsstýrið at seta í verk hjálparátk fleiri hjálparátøk fyri smærri fyritøkur sum ikki hóraðust vælundan koronabylgjunum í vár og so aftur í summar takk fyri
so fær landsstýrismaðurin jørgun niclasen orðið ger so væl
o ja í samljóðið við korona so bleiv jú eitt lógaruppskot samtykt um at meirvirðisgjaldið fyri fyrsta ársfjórðing í staðin fyri at tað skuldi rindast tíggjunda mai at tað bleiv útsett til hálvan novembur og nú spyr spyrjarin um ja kann mann ikki bara útseta tað longur og tað hava vit so viðgjørt og vit hava viðgjørt tann spurningin kundi mann sagt at tað skal rindast mánaðarliga ella nakað soleiðisnar men tað vísir seg at skipanirnar vilja ikki serliga væl tað so hava vit hugt eftir jamen hvussu nógv av hesum eg goldi og tað vísir seg at rættiliga stórur partur av marvitsgjaldinum fyri fyrstaársfjórðing eg goldi og tað vil siga tað eru nøkur sum ikki hava og har er tað takk sigur at tað er púra vanligt at vissu ið fyritøkur eru í fíggjarligum tronga at so fær mann gjaldsavtalur tað vil siga í staðin fyri at vit gera tað generelt at alt verður útsett so vil mann heldur seta fokusi á tey sum hava brúk fyri tí at tey fáa eina longri tíð at rinda tað afturí og tað hava vit so valt at hella okkum til meginpartin er sum sagt komi og tær fyritøkur sum eru í tronga tær kunnu fáa gjaldsavtalu hvør sær ein og ein við við taks so tað er fyrsovuð ein legarlig loysn hin spurningurin hvussu støðan er í ymsum fyritøkuni tað dugi eg ikki at siga men tá ið størsti parturin av meirvirkishjaldinum er goldin so er hvussu soer har fyritøkur sum hava orka meðan kanska aðrar hava brúk fyri einum skoga og tað kunnu teir fáa undir verandi skipan takk formaður
ja so er tað onnur sum kummu fáa orðið fyrst erta kristina háfos ger so væl
ja nú nærkast eitt koppingarevni fyri koronavirðisið tíbetur so vónandi komandi vár so hava vit fingið atgongd tilhatta koppingarevni og kunnu venda ætlan meira vanligan gerandisdag men til tá so ynskja vit øll her á løgtingi og landsýrisys ynskja at spenna trygnet undir tí partinum millum annað av vinnulívinum og hjá øðrum sum hava tørv á hjálp til at koma ígjøgnum hesa kreppuna og har vita vit at ferðavinnan er ein vinna sum stendur øgiliga illa í tí og so vita vit at øll okkara listafólk og eisini okara tónleikar og onnur sum arbeiða innan fyri ta øki tey eru í stvárum trupulleikum í hesum døgum og mugu koma trygt ígjøgnum hendan veturin tí eg ætlaði at hoyra um landsstýrið ætlar at gera nakað fyri at spenna trygdarnet undir okkara listafólk undir okkara tónleikar og eisini undir ferðavinnuna soleiðis at vit eisini hava ta ríka bæði mentanar listalívið og eisini eitt gott góða ferðavinnu tá ið vit eru komin ígjøgnum seg kreppuna
ja so er tað bjørt samuelsen ger so væl fyrri
bygguni sendi landsstýrismannin í vinnumálinum ein fyrispurning um nemliga støðuna hjá vinnuni nú tá ið allir hjálparpakkarnr lektrarnr farnir úr gildi men partar av vinnuni eru framvegis øgiliga sperdur tað er ein avbjóðing má eg siga at vit fáa so lítið at vita frá vinnumálaráðnum um hvør støðan er í vinnuni tí vit hoyra í vinnunevndini og aðrastaðni fólk frá vinnuni greiða frá at tað er støðan er heilt ómetaliga álvarsom hjá fleiri fyritøkum eg veit at nú landsstýrismaðrin fíggjarmálrin ikki landsstýrismaðui ívinnumálini men eg kundi hugsað mær kortini um hann kundi svara upp á um tað er gjørd ein greining í landsstýrinum soleiðis at mann kann fara kanska málrætta inn og royna at stuðla upp undir tær vinnugreinar sum stríðast fyri lívinum í hesum døgum takk fyri
ja og so fær aksel johannesen orðið ger so væl
jatakk fyri tað er eingin ivi um ati korona hevur rætt meint eisini okkara vinnu og tí tað fegnast um at mann tíðliga í ár fekk ein semju um at koma núm hjálparpakkum eisini tað at útseta mvg frá fyrsta ársstjórðingi og tað skal landsstýrið hava takk fyri og tað r eingin ivi um at stórar fyritøkur r eisni verða eisini meint raktar men tær eru ofta somiki sterkar at tær yvirliva tað men ein lítil fyritøka sum annars er væl rikin har kann ein stoytur vera nokt til at koppa á fyritøkuni tí er tað mín inniliga áheitan á lanstýrismannin at vera laðarligar ímóti hesum fyritøkunum geva tann kanska gjaldsavtalur um tað er neyðugt og um um tað er neyðugt at leingja ella útseta freistuna enn meira so gera tað soleiðis at eingin fyritøka bara orka koronaferð av knóramun sum annars er væl rikin
ja takk so er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður tað er púra givið ati nakrar av teimum smáu fyritøkunum í føroyum hava fingið eini ein niður á nakkan av hesum korona sum hevur verið her og sum er statvekk tað er at fegnast um at tað gongur rættan vegin við at finna eina vaksinu meni tað er eingin sum sigur fyri tað at tingini blíva normal aftur tey fyrstu eitt tvey trý árini tað veit mann ikki hvat kemur henda eg sakni í kjakinum tá ið mann snakkar um fyritøkur sum hava fingiðfingið ilt av hesum av hesi støðuni at mann tekur millum annað líniskip ey skipini sumroyna undir føroyum manningarnar hava mist sirka fjøruti prosent av tí inntøkuni teir fingu í fjør tað tekur eingin upp á tal í tinginum at teir hava mist fjøruti prosent av inntøkuni tað er tað ereg haldi visi mann fer at snakka um hjálta hjálparpakkar fro má mann halsa og snakka um um hesar menninar eisini sum eru umborð á fiskiskipinum hjá okkum takk fyri
ja so er tað jákup mikkelsen ger so væl
harra formaður tað sum vit kunnu fegnast um er at hóast korona hevur rakt heimin ógvuliga hart og meint so hevur korona ikki havt eina so meina ávirkan á landskassan og tí eru vit absolutt før fyri og eiga at vísa vilja til at tryggja at tær fyritøkur sum eru í runt landinum og annars tey fólk sum eru rakt av koronu at tey fáa eina eina hjálpandi hond soleis at mann kemur forbí hesa støðuna sum er í so vónandi ikki varar alt ov leingi nú vaskinarnir á veg og eri púra samdur við bóðni sandoy at tað sær út til at hóast partar v ikki bara lívfotri men aðrir partar av fiskivinnu eisini hava verið meint raktir av korona og tað verður ikki tikið upp á tunguna eg haldi at vit eiga at fáa frá landsstýrinum eina heildarmynd av hvussu tað sær út bæði á vinnuligu økinum og eisini av tí mentanarliga takk fyri harra formaður
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur ingilín strøm ger so væl
takk fyri har formaður eg veit ikki um tað knípir við hornini hjá fíggjarmálaráðunum eg spurdi ikki um um mann kann útseta ein vg-i longur eg endurtaki spurningarnar einaferð afturat hvussu er fíggjarstøðan hjá smáu vinnurekandi sum heild nú í kjalarvørunum av koronabylgjuni og ætla landsstýri at seta í verk fleiri hjálparátøk fyri smær smær fyritøkur sum uppliva langtíðarfylgir av koronastøðuni tað hevur verið tað sum tingfólk viðmerkja nú tað er eisini tað at tá vit tosa um smærri fyritøkur so fevnir tað hugtakið øgiliga broytt eitt sum hann valdi at gera er eitt hervið at gjalda mvg og tað hevur verið ein av teimum tingunum sum kanska hava givið ein lítlan lætta men kanska eisini kunnu volda nakrar trupulleikar og sum hevur gjørt tað at at tey smærri vinnurekandi nú kanska standa spyrjandi er hetta tað er hetta tað sum sum vit fingu av hjálp tað eru øgiliga smáir upphæddir sum gera øgiliga stóran mun tí vil eg gjarna hava eitt smalt svar frá fíggjamaðurum takkfyri
so er tað jørgun niclasenger so væl
ja so endurtaki eg svari at meginpartuin ella størsti parturin av emvigenum eg komin inn tavilsiga størstu partuin av fyritøkunum hevur klárað tað væl men tað eru avbjóðingar nógvastaðni og tað sum eg sigi har nú haldi eg millum mítt málsøki tað er at har kann mann bjóða skáðar men sjálvandi tað fáa skoða ella eina betalingsskipan yvir mánaðar visse í tá eingin vón er fyri rakstri frameftir so er tað avbjóðandi h og tá tað kemur til hin partin flest spurningarnir sum koma og hoyrdu til vinnumálaráðharran h og har er samskifti javnan við vinnuhúsi ø og um nakað er á veg haðani tað dugi eg so ikki at svara uppá øh eg haldi meg til mítt málsøki og har avi eg so svarað hvussu ið vorðið er og hvørja loysn vit hava valt við meirvirkskjaldinum
ja takk so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta spyrjaran nú er tað sambandsflokkurin sum eitur horn og tað er jaspur langaard sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri teir formaður mín spurningur snýr seg um fríhandilsavtalu vit hava nú og eg til løgmann vit hava nú í síðstuni hoyrt at tað hevur verið eitt ávíst samskifti ímillum es og føroya í sambandi við hetta her vit hava eina avtalu sum er frá sjeyoghálvfems sum er sjónandi har henda nakrar dagføringar ígjøgnum eitt hvør ár so spurningurin er hvar liggur hetta málið nú hvussu langt er komin eg haldi at tað hevur øgiliga stóran týdning at vit seta so stóran fart á sum til ber á hetta málið bæði tað praktiska men ikki minst trygg við eisini tað búskaparliga at tað kann fáa øgiliga stóran týdning samfelagsliga og økonomiskt fyri okkum at vit fáa eina handilsavdómapláss við evu takk fyri
ja so er tað løgmaður sum fær orðið ger so havið
ja takk harra formaður ja tað er eingin ivi um at tá henda samgongan tók við hetta landstýrið tók við so var eitt av málunum at fáa betraðar handilsviðurskiftir við ja øll lond kring allan heim kann mann siga og tað sum er hent eisini tey síðstu ja síðstu tíðini ella síðsta ári ella tvey eg kanska eisini tað at tað er blívu ov nógv fokus rundan um okkara øki brekxt er eisini ein kann mann siga ein eg skal ikki sjava fyrimunur fyri okkum men tað ger tað hvussuur gevur okkum nýggjar møguleikar atsamráða okkum til eina betri støðu eisini handilsliga og í dag er tað gleðiliga kann mann siga at ein samstarvsavtala verður skrivað undir við usa tað sum kanska ikki hevur latið seg gjørt í nakrantíð áður ber knappliga nú til og tað skal ikki vara nøkur loyna at tað kanska t skyldast einamest at vit liggja sum ein partu av arktis og tað skapar sum møguleikar og tað skuldu vit brúka tað skulu brúka fult út brekxit ger jú eisini tað at vit blíva ein áhugaverdur handilsparnar fyri bretland men vit blva eisini kanska meira áhugaverd fyri es soleiðis at tey eisini hava møguleika at keypa okkara fantastisku matvørur sum vit hava áhuga at útflyta higartil hevr tað verið ein avmarking í at vit mest kunnu útflyta ráðvørur ikki hava líka góðar handilsmøguleikar at innflyta okkara liðugtvørur tann vegin so tað er sett kann man siga full skrúvað á øll hesi økini við bretland er tað soleiðis at tað bíðar eftir einum avtala verður gjørd endaliga millum bretland og es og í seinasta lagi fyrsta januar er detlends sett á ella eintretinda í tólvt í hesum árinum tá tann freistin er farin so kunnu vit fara inn í veruligar samráðingar um ein fríhantsavtalu við bretland tað tað hevur es treytað sær tað ikki skal kunna gerast áðrenn og tá tað kemur til bretland har hava vit eisini spent okkum fyri í vognum saman við danmark kannmam an siga har ið eitt brævið farið avstað til ursalevanda leiðin øog hon hevur sparað jøgiliga jaliga aftur og hon er eisini á ug at koma hendan vig ein vitjan og tað sigur mær so mikið sum at tað sær út til at vit hava betri møguleikar nú enn nakrantíð at fáa góðar avtalur kring allan heim eisini bæði nær og fjar takk harara formaðr
ja so er tað aðrir tingbeins í komforði fyrst er tað bill justinussen ger so hava ja takk
afyri harra formaður tað var júst ta sum bárður nielsen løgmaður endaði so e svari við at hann hevur fingið svar aftur frá urslifadari leiðin upp á eitt skriv sum hann hevur sent til hana í sambandi við handilsviðurskifti í es og eg haldi t tað kundi ver áhugavert at fingið meiri nágreiniliga vitað hvussu positiv svarið er og hvat vit kunnu rokna við fólkatingslimurin edvund joensen hevur verið frammi saman við einum øðrumdonskum fólkatingslimi og sagt at vit hava møguleika fyri at nærkast es nú møguleikin er har nú kanska eisini fyri at vit kunnu lætta eitt sindur um okkara stóra samhandil við russland sum teir síggja sum eitt sindur vandamiklan tað eri eg so ikki samdur við teimum í hvussu sær hetta út hvat er tíðarperspektivi og hvat kann føroysk vinnulívið rokna við í teimum komandu mánaðunum er metir bárður nielsen at tað veruliga erja og sora
jacobsen
takk yr hara formaður ja hetta er ein sera viðkomandi spurningum serliga hesum døgum hvar ið nógvar rembingar eru á ymiskum økjum og eg haldi tað er ótrúliga týdningarmikið at fáa eina eina góða handilsavtalu eisini nú tá ið broytingar eru innan fyri fyri es og at mann at vinnan veit hvat hon kann fyrihaldast til um hon her møguleika fyri at útflyta meira kanska liðugt vørur og sleppa inn á markrað í marknaðin í kapping við við aðrar so tað tað haldi er er spennandi og tað er viktigt at vera ganga frammanfyri og verða aktivur á økinum soleiðis at mann ikki verður verður afturúrsildur í at kunna gera góðar avtalur fyri føroyskar fyritøkur sum virka her á landitakk
ja takk fyri tað er heldur nógv prát í tingsalin fólk verða biðin út at fara út at fundast meðan vit hava orðaskifti her nú er tað kristila háfoss sum fær orðið ígjadtál
sivið um at føroyar eru mitt í hesum her uttanrítispolitiska brennideplinum í løtuni og tað letur nakrar dygur upp sum tað ljóðar sum løgmaður ætlar at gagnnýta og tað er gott og vil ynskja landsstýrinum alt tað besta við at royna at fáa eina enn betri avtalu við es bæði teir broytingarnar sum vit síggja í arktis brect teir stópolitisku dystirnar kannman siga millum eystur og vestur tað geva okkum nakrar møguleikar og eg haldi vit skulu royna atgagnnýta teir og tað halda vit í tjóðveldi eisini eitt sum landsstýrið hevur fráboðað er at vit ynskja at fáa tørstatus í smeinditjóðin í st í at lara at hoyra løgmann nær væntar hann ein umsókn verður send til st hesum viðvíkjandi ella er umsókn longu sendja
so er tað beint á lovi gerst væl
ja takk fyri formaður sambandsstokna fólkatingið hevur arbeitt hart fyri at vit skulu venda okkum meira ímóti es við handilsviðurskiftum og sleppa meira av russlandi tí hugsaði eg spyrja løgmann er løgmaður samdur við sambandsstoknum á fólkatingi um at vit skulu venda okkum meira ímóti es tættar av um handilsviðurskifti og harviði hava minni samband við russland tættar av um handilsviðurskifti takkifti takk fyri
ja so er tað høgni hoydal ger so væl
ja hara formaður eg havi roynt at vera bara tveir sntveir spurnigar til løgmann øh hetta brævið sum var komin frá es kommuserinum ella urtarsfonna leygin um taðer nakað nýtt í tí ímunnuuvit hava fingið signalur um fyrr í øðrum lagi um ikki vit standað okkum sterkari í samráðingum við es um fríhandissáttmála um vit beinanvegin seta alt inn upp á at fáa ein betri fríandssáttmála við stórabretland har útlit eru fyri at vit kanska kunnu fáa flutt nøkur ting tí tá kunnu vit líkasum brúka tær støðuna eisini til at trýsta á es so hevðikki verið gott at satsa alt inn upp á at fáa ein ein upphæddur betri síðansáttmála við bretland og so brúkt tað mótvegis es
ja so koma vit aftur til spyrjarin og jaspur langaard fær orðið ger so væl
ja takk fær formaður og takk løgmaður fyri gott svar eg haldi tað er viktigt at vit hava góðar avtalur eg haldi eisini eilur spennandi samband við bretsit sum sum løgmaður nevndi og eisini at vit seinni í dag skulu uppliva at vit skulu undirskriva ein sáttmála kanska ikki ein handilsáttmála men ein læra yvirskipar í avtalu um hvussu vit koma at fáa eitt enn størri og betri samstarv við usa og usa haldi eg vit útflyt í dag kanska eini tíggju prosent av øllum útlutningi eru júst til usa so eg haldi tað eru øgiliga nógvar hurðar sum lata seg upp beint í løtuni og tí haldi eg tað er gott við sum samfelag meðan vit ríða á einari jaligari bylgju at vit nú fáa so nógv burtur úr teimum møguleikum sum veruliga opnaðu seg hetta betýðir fíggjarliga kanska milliardir tá ið tá ið nøkur ár eru farin so eg haldi tað er øgiliga gott og bretland sum eisini spennandi haldi tað er tann fjórðstevsti størsti fíggjarlig marknaðurin í heiminum so tað er eisini gott at vit eisini hugsa nógv til bretland takk fyri
ja so fær løgmaður tað seinasta orðið ger so hvat
ja takk harra formaður ja tað r einki ivast í at vit eru í einari serligari støðu nú og vit eiga at gagnnýta tað fult út á øllum frontum bæði kanman siga nær og fjar sum eg nevndi tá tað kemur til konkretu spurningarnir her hvar um til dømis eygleigastatts í st har má eg siga eg eri svar skyldiur eg tað haldi eg landstýrismaðui utanigsmálið má svar uppá eg hevði ikki heilt inni í tí akkurát hvar tað málið liggur akkurát nú men tað hevur verið tosað um tað á landsstýrisfundi men um nakað bræv og samskifti hevu verið tað toriski at standa her og siga tá tað kemur til ursuluella nevndarforkvinna í es har er tað soleiðisnar at nú er liggur bóltin aftur hjá okkum har hevur hon skrivað aftur og sagt seg verða jaliga at fara inn í eina tilgongd har vit fáa samband við es avbjóðingin hjá okkum er verður taðat vit hava sleppa simpulten ikki inn í es við sleppu ikki vt ikkikonna sum snakka við og tosa við tá ið vit eru einaferð vartað ein fiskivinnusamráðing sum glapp kann man siga til endan í okkara fyrimun tí vit tá fingu eina góða kontakt men tann kontaktin er ikki har meir og so er alt tað dotniðir fyri so tað er tað vit arbeiða frammótir og akkurát nær vit fáa gjøgnumbrot har tað vóni eg verið skjótt og júst tað sum fleiri vóru inni á at tíðin er serlig nú breksitt brúka tað upp móti hvørjum øðrum og sovíðari soleiðis at vit fáa optomalt burturúr allastaðnis tað trúgvi eg uppá kann lata seg gera og um eg eri samdur við sambandsflokkinm á fólkatingið likgi haldi eg ikki er so øgiliga týdningarmikið akkur í hesum tað sum er umráðandi tað er tað málið hjá øllum er at fáa betri marknaðaratgongd í hesum førinum við es og um manum mann skal avskráða nakan annan tað haldi eg ikki sjálvandi ikki men jú fleiri marknaðir vit hava jú størri møguleikar hava vit at fyri at fáa optimalan prís fyri okkara matvørur og atgongd fir okkara matvørur soleiðis at vit í føroyum fáa eitt enn størri virði burt úr okkara tilfeingi tað haldi eg tað sum hevur týdning takk harr formaður
ja so var hesin spurningur svaraður og vit fara til næsta spurning nú er tað tjóðveldið sum eit horn og beinta løgu fær orðið ger so væl at spyrjatakk fyri at
formaður hesin spurningurin er til løgmann um uppseting av radaran sum skilt so er danski verjumálaráðurin á veg til føroya at greiða frá ætlanum viðvíkjandi radaranum uppseting í føroyum á spurnarumfari í danska fólkatinginum vildi danski forsetingarar ikki tryggja at føroyingar eiga seinasta orðið um uppsetingina av radaranum og tí fari eg at spyrja løgmann hvat heldur løgmaður um at danski forsetáring sigur at føroyingar ikki eiga endaligu avgerðina um hvørt ein radar skal verða settur upp ella ikki í føroyum og nummar tvey hvat høvur løgmaður fingið at vita um uppsetanina av radarunum takk fyri at forma
so fær løgmaður orðið hjá fær
maður til tað síðsta fyrst eg má siga eg havi øgiliga avmarkaða vitan tá tað kemur beinleiðis til uppsetan av radar í føroyum tað sum eg havi fingið upplýst higartil er tað eg haldi eg ikki veit ikki meira enn tað sum almenningurin veit tað er tað at tað hevur verið róð framundir í einari frágreiðing frá tvey túsund og sekstan ein frágreiðing sum tá kom um at her var eitt glopp í uppi í norðurhøvum soleiðis at ja fyrr ev mann kalla tað fremmandmaktir hava frítt spælirúm og vit hoyra at tað kemur meira enn so fyri ati kans man siga armeraði skip og flogfør og undirvarsbátar og sovíðari liggja her onkrustaðnis á leiðini og eg má siga at tað ger meg í øllum førum ikki serliga tryggan við viðurskiftini so eg vil hvussu hyggja jalig upp á tað tey viðurskiftini sum kemur tá að kemur vera ein partur av vesturheiminum eg haldi avgjørt av føroyar er ein partur av vesturheiminum og framhaldandi skulu vera ein partur av vesturheiminum eiga tí at vera viðvirkandi til at vit hava eina dygdargóða eitt dygdargott skjøldur kann man siga ímótir eg vilnæstan siga teimum fyrrverandi fremmandu maknunum men í øllum førum haldi eg at føroyar eiga framhaldandi at vera ein partur av vesturheiminum og tí eiga vit at luttaka aktivt og jaliga í teimum ætlanum sum fyriliggja tá mann so sigur tað at danski vejaverjumálaráðrin skal koma heim til føroyar greiða frá hvarjar ætlanir eru tá trúgvi ikki hon kemur við so egiliga nógvum nýggjum uttan tað at mann metir at allarhelst nærkasta nær vit koma til tað punktið at vit skulu taka eina støðu um radar skal koma upp í føroyum e likkji sjálvandi haldi eg at føroyingar eiga tað seinasta orðið í tí málinum tað haldi eg avgjørt men tá tað er sagt so veit ikki sum fogerar í stór politikki tá vit hava við hernaðarmál at gera eg trúgvi tað er øgiliga nógv soleiðis at tað er síðsta enda nato onkursvegna sum hevur tað síðsta orðið í samlógu við tey størru londini í nato sum sigur ókey soleiðis soiðis skal tað vera og tá haldi eg natulondini vanliga a spæla við og ikki ímóti og tað vóni eg eisini at vit her í føroyum kunnu vera samd um at gera takk harra formaður
ja takk síðani eru tað onnur sum fáa orðið fyrst bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi faktiskt rættiliga álvarsamt at tað henda eina rúgvu av tingum á verjuøkinum og føroyingari vit politikarar og fólkavaldi vita a ikki innlit í hvat gongur fyri seg fólkið hevur enn minni innlit og vit eru sletkiki við til at taka avgerðirnar ø eg fari skjóta upp at mann upprættar løgtinginum eina verjunevnd sum kann viðgera mál sum hesi og eg eri samd við løgmann m vit eru partur av av vesturheiminum tað skuldi blíva við at vera men eg haldi at tað er sera umráðandi at vit eisini fáa tingini upp á pláss soleiðis at føroyar hava avgerðarrætt og møguleika at ávirka hesi tingini og ikki minst innlit so tað skal vera mítt uppskot at vit fáa eitt forðum í løgtinginum har mann fær viðgjørt álvarsamar spurningar sum heser verjumálini og ikki minst radararnar og so haldi eg at sjálvandi má avgerðin liggja hjá føroya fólki hjá føroyingumtakk fyri
er bjarni kárasund petersen hjá hvønn
takk fyri at formaður tað er eitt sindur síðandi at løgmaður ikki veit meira enn tann meini persónurin í landinum eg haldi at tað er so djúpt alvorligt og eg haldi at tað gevur kanska ikki so nógva meining at diskutera hvørt mann er fyri ella ímóti nato tað haldi eg tað er breiðkan um at vit eru ein partur av vesturheiminum tað sum eg haldi er so alvorligt í hesum neyðførinum tað er at danskir myndugleikar samráðast við amerikanskar myndugleikar og nato um ein radar skal setast upp í føroyum uttanum tað føroyska fólkaræðið eg haldi tað hevur so stóran týdning at vit í føroyum gera av hvørt føroyar skal vera eitt militariserað øki ella ikki tann diskussiónin er uppløgd at hava og tað eru fyrimunir og vansar men beint nú vil metti ikki bekrefta tað er fólkið í føroyum sum skal taka ta avgerðina uttan tað er djúpt alvorligt takk fyri formann
høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður gjøgnum meira enn hálva øld so hava føroyar verið brúktar sum ein ein finna í einum hernaðarpolitiskum talvi har onnur hava flutt okkum runt á talborðinum og tí eru hesin spurningurin so sera avgerandi nú hann er øiliga einfaldur kann løgmaður tryggja at tað verður ikki sett nakar hernaðuradara upp í føroyum ella føroya verða brúktar ní hernarahøpi uttan so at føroya løgting hevur samtykta kann løgmaður garantera tað at tað er bara at fara á løgting sum kann taka avgerð vegna føroya fólk um kann við verða brúkt til hernapolitiskum høpi tað er tann týdningarmesti spurningurin og tað vóni e at løgmaður kann bara siga greitt ja til nú at tað verður soleiðis
ja og síðani er tað kristina hafoss
ja tað er einginsvgua um at hetta er eitt álvarsmál og tað er milsagt øgiliga óbhagiligt hjá løgtingsfólkum at hoyra í útvarpinum at onnur lond liggja og samráðast um hvussu føroyar hernaðarpolitiskt skulu hava ein leiklut tí vilja heita inniliga á løgmannalands or um at innraga løgtingið meir at kunna løgtingið meir soleiðis at vit tryggja at teir avgerðirnar sum verða tiknar verða tiknar í breiðari semja her á løgtingi og at tað eru tær føroysku myndugleikanur sum taka eina avgerð og sum undanfarnir viðmerkjarar eisini at vera inni á so eru fleiri møguleikar mnn kann gera tað bara heita inniliga áløgmann um at tryggja at tað her avgerðin verður tikin og eisini at inndraga løgtingið til fulnar
var henrik oldtori
ja harra formaður nú er støðan tann at okur eru í eini verjusamgongu og tað má sigast at vera serdeiligt væl sloppið við sum mann sleppur at vera í verjusamgongu og bara fáa at seta ein radar upp á ein toppar ella eina stað tað er órímiliga væl sloppið við sum mann bara sleppur við tað at ein radari kemur á standa skulu okur taka avgerðir um hann sjálvur so hava okur tjúgu ár um at snakka um tú til reytt sum tey giti eg meg til
so er tað spyrjarin aftur beinta lovið gers væl
takkfyrha formaður takk fyri tað svarar sum kom løgmaður eg eri samdu við løgmanni um at vit eru ein partur av vesturoyminum men eg eri rættiligani ovfarin av at løgmaður sigur seg einki hava fingið at vita og tí fari eg at spyrja løgmann hvat ið hann fer at gera fyri at tryggja at tað er føroyingar sum eiga vstuábyrgdina tí tað er øgiliga ræðandi at løgmaður sigur seg einki o vita og vit bara hoyra ymiskt gjøgnum ikki minst danskar fjølmiðlar tí hetta er rættiligani avgerandi tí hetta er hóast alt í okkara landi so tí fari eg at heita á løgmann um ati at tryggja at føroyingar eiga síðsta orðið og so haldi eg eisini tað er eitt gott hugskot sum verður sagt her at vit skulu hava eina verju nevnd her í í løgtinginum men sum sagt løgmaður hann má tryggja at tað eru føroyingar sum eiga seinasta orðið takk fyriharra formaður
ja so fær løgmaður orðið ger fram
ja takk harra formaður altso løgmaður segði tað at eg haldi ikki eg veit so øgiliga nógv meira enn tað sum almenningurin veit tí at tað er ikki so nógv meira at vita mær vitandi innlit ogávirkan ja tað arbeiða vit við tað skuldi faktist at verið ein fundur í síðstu viku men orsakað av nýkomnu kann mann siga koronaumstøðunum kring okkum tíbetur ikki í føroyum bleiv tann fundurin fyrst avlýstur fysiskt og síðani skuldi an vera á netinum men tað bleiv í síðstu løtu eisini avlýst orsakað av tí brádliíkomnu støðuni í danmark og tí tað var ein fundur ímillum tey trý londini í ríkisfelagsskapinum harlandsstýrisfólk ministarar møttust í einum forðum har vit skuldu júst viðgera ta nýggju støðuna rundanum tað hernaðarliga stórpolitikkin verjumál og sovíðari men tað er sett á brettan tavil sia at vit fara at fáast størri innlit og ávirkan og so er tað hendan søgan sum ver fortald her á tingi at mann hoyrir í miðlunum hettar og hattar at danmark samráðist við usa um at seta ratr upp í føroyum eg havi ikki sæðta í miðlunum eg havi ikki hoyrt í miðlunum so eg veit ikki hvar tað kemur frá so mást teivr onkrum serligum miðli sum eg ikki havi atgongd til at alt hetta her kemur fram tí tað er ikki støða mær vitandi tvørturímóti síggja vit í dag at ein høgstandandi amerikanar er í føroyum í dag uttan dansk fylgi fyri fyrstu ferð í søguni kann mann siga og skriva rundir eina samstarvsavtalu beinleiðis millum føroyar og usa so her eru nýggu vindar sum blæsa har tað vísir at tað eru føroyingar sum hava avhava avgerðina tá vit gera samstarvst avtala við størri lond og tað nýggju í hesum er eisini tað at vit nú fara at fáa beinleiðis innlit í tað sum gongur fyri seg alt tað sum gongur fyri seg kring føroyar í føroyum tá tað kemur til hernaðarlið verjumál og stór politikk annars tað hava vit tryggjað okkum millum landsstýrið og donsku stjórnina nú sitandi takk harrarformaðurja
takk fyri so fara vit nú er hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning nú er tað miðflokkurin sum eitur tær og tað verður stefan klein poulsen sum fær orðið at spyrja gerst væl
takarformaður spurningurin er til jøkan niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum tað er so at fýr føroya ungdómsráð hevur borið fram at tað er kappingaravleiðandi at ítrótturin fær ein frádrátt meðan onnur sjálvboðin barna og ungdómsarbeiði ikki fáa ein slíkan frádrátt at ikki er partur av hesari skipanini og at tað er so at dómarar linjuverjar venjarar og leiðarar og hjálparar hjá ítróttarfeløgum tey fáa eina samsýning ella tey fáa skattkilt inntøkar sum ikki fær upp um tretivu skrónur í hesum førinum tey hevði verið ikki talt við tað broyttist til hálvtrýss túsund krónur og tað vísa tað er rættiliga kappingaravleiðandi og jørgen niclasen bar fram at tað eru ikki nógv gloymt fólk í øðrum sjálvbodnum arbeiði og haldi ikki tað er heilt rætt har eru nøkur sum eru lønt og tað vildu verið fleiri við seg at líknadarskipan var galdandi so vil jørgen virka fyri at sjálvboðin barnað ongróðsarbeiði og fáa líknadarskipan sum ítróttin taka fyri mær
ja so er tað jørgi niclasen landsstýrismaður sum fær orðið at svara gerstav
hesin spurningurin var nógv viðgjørdur nú um málið var til viðgerðar í løgtinginum og tað var eitt samt løgting sum samtykti hetta her fyri ítróttin og tá valdi mann eldsgerð í løgtinginum á víkantanum hetta byrjar við at í ítróttinum ítrótturin er blivin meira professionaliseraður og tað vil siga at tú hevur roynd útbúgvingfólk til tær ymsu ítróttagreinarnar til at venja upp og vit hava sæð at tað hevur givið internationalt við at vit knappliga fáa europameistara í rógving fótbólturin er farin á ein nógv hægri støði svimjingin hondbólturin flogbólturin altso tað er ein professionalisering av ítróttinum og fyri at kunna fáa væl útbúgvin fólk til at taka sær meira av av ungdóminum so er tað verið neyðugt við einari av sær samsýning og tað er úrslitið verið gott so sigur mann at mann kann ikki flyta tað yvir til aðrar felagsskapir mann tosar um sjálvbodnar og har er hvussu so er eitt sum eg síggi sum eitt problem hvar er so markið altso onkur er nevnt skótar mær vitandi eru skótaleiðarar ikki løntir men er tað tað mann vil hava tær tilvit kundu farið víðari til dansifeløg til politisk ungmannafeløg til ja so mín trupulleiki er at hvussu langt skal mann fara tí at eg ynski at sjálvboðið arbeiðið verður verandi sjálvboðið ólønt við steppan nakran máta ber til vit hava bara konstaterað eitt samt løgting at hjá ítróttinum hevur tað broytt seg yvir til útbúgvingfólk profesionaliserað og eg hevði ynskt at tað sjálvbotnað helt fram við at vera sjálvboðið takk
ja so er tað onnur sum fáa orðið fyrst edva ja
dakk fyri formaður tað var nakað tí sum eg hugsaði um tað sum nakað tú jørgum nevndi hvussu fær mann tað sum eg haldi áverkt tað er tá ið mann nú hevur fylt við hvussu tað bleiv reaktiónurin tá umvegd her so so er tað nakað sum mann øllum øllum kann hyggja uppá hvussu gera vit framvegur og lata særla tykk gera eg veit er ótrúliga gott at tú komi innan fyri ítróttarlinjuna tí har hevur tað verið trupult tá ið tað kemur til har er nógvur leiðaramann sum vit brúka fyri so hetta var ein stór hjálp hjá teimum tí tú langt sæðandi bleiv eitt sjúrført innan fyri tað so eg vildi bara líka heitt á landsstýrismanna at vit kundu hugt upp á hugt upp á teimum málið og hvat hvat gerast í aldra fíni við við viðkomandi spurningar kemur við men kanska ikki so onkula loysa sum tað verður nevnt men men tað er nakað mann hyggja upp á hvat kemur undir tann bólkin vist eg er takk fyri at teimum
so fær kristina háfosssorðið tværfald
ja hetta er ein øgiliga góð skipan fyri føroyskan ítrótt og hetta er eisini hvønn søgulag broytt forenkrað við allari politisku skipanini men tá ið málið var viðgjørt eisini seinast nú her á løgtingi so vóru vit fleiri sum vístu á at vit áttu at víðka hesa skipanina til eisini at fevna um annað frítíðarvirksemi tað er ikki øll sum gera ítróttir helst ikki øll sum arbeiða innan fyri ítróttafeløg vit kundu nevna til skótar tað kann vera innan fyri sjónleik tað kann vera innan fyri tónleik og annað tað er ein trupulleiki at politiska skipan sigur at bert innan fyri ítrótt so fær mann serliga skattaskipan men ikki innan fyri onnur frítíðar ella annað frítíðarvirksemi tí vil eg hoyra um landsstýrismaðurin ynskir at taka tað upp og hann fer at taka tað upp ella um er hettata nakað sum vit sum mugu leggja lógaruppskot fram frá andstøðurnar síðu
ja og so er tað jákup mikkelsen
har formaður eg eri samd við landsstýrismanninum í at vit eiga at hugsa okkum væl um áðrenn vit fara at koyra pengar í alt eg haldi at eitt sum ger okkara samfelag eyglaríkt tað er at tað eru fólk sum brúka síni tíð og síni evnur til at gera nakað sum fyri fyri teimum sýnist verða meinishult uttan at tey hava tað í huganum at tey skulu hava løn fyri tað samstøðis fyri tað tí tey gera tað av av vilja og áhuga tað at ítrótturin er komin nær til at tað kanska líkist meir ein arbeiði ein plikt og at mann setir kanska onnur ting til síðis enn tá kanska arbeiðið hevur ført við sær at tað er verið neyðugt at hava eina samsetingarskipan tí havi eg valt av góðum grundum til at hækka gjaldið skattafræga gjaldið frá tretivu hálvtrýsskrónum men
ja so er tað biljustinussen ger so væl
takkfyri hara formaður landstýrismaðurin nevndi at hann ynskti at sjálvboðað arbeiði sjálvandi skal vera sjálvboðið og skal halda fram og tað hevr stóran týdning í samfelagnum tað er púra samdur við inn í men eg haldi at júst tað at mann kanska kann gera eina paralella skipan inn í onnur sjálvboðin arbeiði soleiðisnar sum ítrótturin altíð hevur verið men nú er blivin professionaliseraður tað kann vera við til at birta upp undir og halda fast um at fólk framvegis vilja gera sjálvboðið í arbeiði hóast tey kanska fáa eina lítla samsýning upp á tvey trý túsund krónur um mánaðn tí at okkara samfelag er bara blivið soleiðinar eftir hondini at tað er næstan vónleyst at fáa fólk at binda seg til fastar uppgávur uttan ata ikki eisini liggur okkurt samsýning aftanfyri tað er bara samansetingin og og strukturin á okkara samfeløg e blivin soleiðis og tí haldi at júst tað argumentið við at halda fast um sjálvboðin arbeiðir og at hava eina slíka skipan sum steffan klein poulsen spyr um er faktisk ein
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur stefan klein poulsen ger so
takkar formaður jú eg skal beinan við viðkenna at eg dugi sjálvur at síggja hendan munin millum professionella ítrótt og sjálvboðið arbeiði men eg havi persónliga verið rættiliga virkin júst niður og í sjálvbodnum arbeiði og ongantíð verið løntur og eg haldi tað vera øgiliga gott og gevandi men eg hald at mann var samstundis ásannað at í summum sjálvbodnum felagsskapum so blívur byrðan so mikið stór á ávísum persónum at tey tey klára næstan ikki tað trýstið og tað vildi vera øgiliga gott at um tað ikki var sama skipan tað var ein lítil samsýning sum kundi frígeva nakrar tímar í vikuni til hetta felagið tað vildi givið rættanakrar resursur til tey felagini men hetta er ikki eitt einkilt mál mann kann nokk ikki bara kopiera ítróttarskipanina yvir eftir her men um ikki annað eina líknandi skipan tað hevði verið øgiliga gott takkar frá mær
og fær jørgen iklasen orðið til seinast hergerðsfólk
vissi ið mann víðkaði hesa skipanina sum tað var diskuterað í løgtinginum so er spurningurin hvar er so markið h og tí hevur mann valt tað frá mann kundi hugsað kanska hetta so men so við siga hetta hvat so við hinum og so við hasum og so við hinum eg haldi at mann hevur sjálvboðið arbeiði í føroyum tað er fantastiskt at mann sær tað innan fyri skótar innan fyri samkomur dansifeløg ongufeløg politisk feløg og jú neyðmet og við at mann koyrir eitt sovorðt inn á men nú skal mann til at løna sumdaðsskúlalæraran og øðrum so eri eg bangin fyri at nevndirnar nú havi sjálv sitið í nevnd í einum útróttafelag tað er ov vussu stórt trý at skaffa pengar til tey sum skulu hava samsýningar til tey professionellu fólkini og við at víðka heftar her so vil mann áleggja teimum sum arbeiða fyri einki í nevndum eitt evindarligt stríð afturat at skaffa pengar altso efiworgtóm fizet og sjálvboðið arbeiðið fungera fantastiskt og úr ólønt í dag
so varð hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit fara síðan víðari til næsta spurning og nú er tað framsøkt sum eigur orðið og tað er rutt vang sum fær orðið eg kann boða frá at hetta er tann seinasti spurningurin í samband við við ófráboð fyrispurningarnar og tá ið teir eru lidnir so taka vit ein stuttan døgurðasteðg upp á eina hálvan tíma áðrenn vit fara undir ærviðgerðina so fær ruttvágan gorðið kirkjafal
takkfyri vinnan og vit onnur bíða spent eftir ein spurningur til løgmann orsaka vinnan og vit onnur bíða spent eftir einum loysti fyri tilfeingis gjaldi tað er bliv sagt aftur og aftur at tað fer at vera eitt yvirskot spaserað gjald eg havi skilt tað soleiðis at tað skuldi vera eitt gjald av avlopunum hjá feløgunum men tá ið løgmaður í viðgerðini av fíggjarlógini tá ið sjálv annars var í sóttarhaldi tosaði um tilfeingis gjald so skilti eg hann soleiðis at tað nettu ikki skuldi bara vera tey sum fingu tað at bera til sum skuldi gjalda tilfeingis gjald og tað fekk meg hvussu er at viðmerkja á facebook tí tað var tann møguleikin eg hevði akkurát tá at vit kanska vóru meira samd enn eg trúði um leistin so tí hevði eg hugsað mær at spurt løgmann hvat hann sær fyr sær hvat er fyri leistir tey arbeiða við og ætli mær eisini at spyrja um hann ætlar at bjóða inn til breitt samstarv havandi huga hesir tryggu kaimarnir mann ynskir fyri vinnuna at mann fekk eina breiða semju um eitt tilfeingið sjavnað takk fyrija
og fær løgmaður orðið at svara hjá hvønn
ja takk harra formaður takk fyri spurningin eisini til ruttvang gjøgnum formannin tí at sjálvandi tað tað at tað eitur yvirskotspasserað ella yvirskot grundahaldi eg tað eitur í samgonguskjalinum kann sjálvandi misskiljast men taðer eingin ivi um tað stendur eisini víðari í samgonguskjalinum at tað skal verða grundað á fiskaprís oljuprís og rentu og í tí liggur at tað skal vera eitt einfalt gjald nú minnast eg hvat íð undanfarna samgonga arbeiddi við og legði eisini fyri tingi haldi í tveimum umførum tað varð kanska gjørt í so innvikla við ta mann innroknaði bæði uppboðssølugjaldið avskrivingar og ymisk onnur ting um at reguleraðahaldið fýra ferði um árið og sovíðari men nú arbeiðir mann fram móti einum arbeiðssetningi um at gera eitt einfalt gjald sum er yvirskot sgrundað út frá fiskaprísi oljuprísi og møguliga rentun renturnar eru so vingað ú ikki so nógv vita vit hinir eru øgiliga vola til talvil sig at tey svinga allar tíðirnar og tann arbeiðsøgn er at tað skalv so einfalt sum til ber og allarhelst verðurtað grundað á eitt kilogjald útroknað út frá teimum faktorunum tað vil siga hvat fiskaprísurin er og hvat oljuprísurin er og hvarentustøðir út frá tí verður tað ásetta eitt kilogjald per fiskaslag og grundin til mann heldur fast við tað er at tað skal kannman siga loysa seg at vera dugnaligur at vera í vinnuni ta vil sia jú meir og fært burturúr í einari vinnu tann tann sum dugir væl at reka vinnuna skal ikki straffast harðari í avgjøldum enn tann sum ikki dugir líkavæl at reka vinnu tað vil sigat mann ger eina skipan sum eggja til jú meiri tú fært burtúr meira hevur tú eftir uttan at skatturin av tí økist ella avgjaldi tilfeingisavgjalla tí økist tað vil siga vit fáa eina onkursvegna eina gularøta um fá so nógv burtur úr tínum tilfeingi sum til ber tú betalir allíkavæl taðn sama í krónum oyrum í tilfeingisgjaldi sum tann sum ikki fær líka nógv burturúr sum tú tað er tað sum er ætlanin hjá landsstýrinum og mær vitandi er tað tætt við at vera har at loysturin er funnin men tað veit so landsstýrismaðuin í fíggjarmálinum meira nágreiniliga akkurát hvussulangt er komi takk hara formaður
ja takk fyri so er tað onnur sum fáa orðið fyrst er tað bjørt samuelsen gerso væl
ja takk fyri tað uppskot sum undanfarna samgonga legði fram um tilfeingagjald tað bygdið nevnir at netta upp tað meginregna tú ikki mást revsa fyri gott avrik tú roklar út ein skatt sum er rímiligur fyri tað slagið av fiskivinnuni so skattar tú og so skal tað loysa seg at fáa meira burtur úr tilfeinginum tí tekur mann bara yvirskot hjá hvørji einstøku fyritøku so blívur tað alt for lætt at gera tað soleiðis at mann betalir øgiliga lítið so eg haldi tað er ein røtt tankagongd nú er langt tíð farin so eg kann gott hugsa um at hvørt spurt løgmann hetta tá ið hann vísir at tað skal knýtast til eina ávísa fiskaprís so er tað jú modellið vit hava innført í alivinnuni tað hevur vísti at vera øgiliga trupult at gera í fiskivinnuni tí mann ikki á sama máta hevur so eitt fiskipoll índeks sum mann hevur fyri ælivinnuna fyri laks so kann løgmaður siga lítið sindur meira um hvussu hann fer at hvussu samgongan ætlar at knýta tað til ávísan fiskaprís er tað hevur mann funnið ein leist har tað ber til tí tað hevur vísti
ar tað kristina háfoss
ger suvælat tað er ein ótolandi støða fyri øll sum eru í fiskivinnuni at vera í hesi her kann man siga politisku kastibløkuni ár eftir ár eftir ár serliga tey seinastu tólv trettan árini síðan øll fiskilogini blivu uppsøgd aftur í tvey túsund og sjey so hevur tað verið afturvendandi politiskt stríð um hvat er tað fyri lógarkarmarn fiskivinnan skal vera innanfyri tú vilda heita inniliga á løgmann royn og fá eina breiða politiska semju tvørtur um samgongu og ansøð um hetta tilfeingisgjaldið soleiðis a vit ikki aftur næsta val øll tesimer í fiskivinnuni aftur skulu standa tá hvat fer nú at henda tað er ikki gott nokk og tað eigur at bera til at fáa eina breiða semju tann fyrra partin av broytingunum í fiskivinnuni sum hendan samgongu hór ígjøgnum tað valdi mann so at koyra uttanum andstøðuna tíverri nú hevur mann so møguleika við tilfeingisgjaldum at siga vit royna at fáa hesa breiðu semjuna og tað er so mín o okkara áheitan á vit ja fáa hesa semjuna í lag
so fær hagni hoydal orðið
har hara formaður løgmaður nevnir hetta við at eitt tilfeinisgjald eigur at vera eitt fastgjald per kilo soeist sansfar mest burturúr øhsjálvandi fær fyrimun av tí tað er púra samdur í og tað hav eisir uppskotini verið sum hava ligið men mín spurningur er meira um tíðarætlanina ø altso tað er í fíggjarlógaruppskotinum innrokna eitt ávíst tal fyri fyri veiðugjølda tilfeingisgjøld og ætlað løgmaðu hetta skal verða avgreitt áðrenn fyrsta januar øh og um so er hattað ikki verður avgreitt verður verður so broytt í fíggjarlógini soleiðis at inntøkuna vera minni maú longu avskriva ini hundrað milliónir í mun til undanfarnu samgongu og ger mann enki nýtt nú so missir mann ja umleið tvey hundrað milliónir tey næstu tvey árinija
so var tað spyrjarin aftur í ruttuni bíða tú ert svav
takk fyri sum eg skilji løgmann so er tað ikki so øgiliga nú snakkar mann um at tað var forinnviklað tað sum hann valdi í undanfarni samgongu men sum eg skilji løgmann so so byggir tað eitt sindur á tað sama kanska at mann tekur færri atlit við tað haldi eg nógv gott at mann nemliga ikki baserar tað upp á inntøkuna hjá tí einstaka felagnum ella tí einstaka fiskifarinum men at mann basera tað upp á ein kiloprís eg haldi eisini tað er vera áhugavert sum onkra viðmerkjarinum hevur sagt hvussu mann roknar tann kiloprísin út tað sum eg haldi er ómetaliga viktigt tað er tað at vit taka eitt tilfeingisgjald innleiðandi onkursvegna fyri rættin at fiska og eisini tí at á tann mátan mann kann forða fyri speglatión og so fari eg at endurtaka spurningina at spyrja løgmann um tað er ætlanin at fáa eina breiðari semju um hetta málið serliga við atliti til at fáa tryggar varandi karmar rundan um hetta tilfeingisgjald
síðan er tað løgmaður sum fær orðið í kirkjum
ja takkhara formaður ja sjálvandi hevði ta havr eg ynskili fyri allar partar ikki minst fyri vinnuna at tað var ein breið semja og eg má siga sum her at tað tað arbeiðið sum vit higartil hava gjørt er øgiliga tættatt við arbeiðinum og tað lógar uppskot sum kom niðan sjálvandi bleiv ta eitt sindur meira innvikla upp á grund av at nei orsaka uppboðssølugjaldið skuldi innroknas s víðari tað er jú eingin uppoðsøla nú so tað kann tað í prinsippinum ikki so munurnir eru væl hetta her við avskrivingunum skuldi tað vera við ella ikki vera við so tað er tann stóri munurin so eg vóni at tað fer at bara til at fáa eina eina breiða semju á løgtingi tá málið einafer kemur niðan og nær tað kemur niðan ja eg vildi ynskt at tað var nú og at tað varð samtykt áðrenn fyrsta januar og í ringasta føri visti tah ikki verið nátt so er ein møguleiki ateitt uppskot liggur í løgtinginum su kom niðan við fíggjarlógini som kom fíggjarlógartekningi niðanvið so tað ber sjálvandi til at fara inn har og gera broytingar um neyðugt um tølini ikki passa sum er og hitt lógaruppskotið kann koma í gildi fyrsta apríl ella fyrsta februar ella fyrsta juli nær tað skal vera tí so avloysir mann verandi lóggáva tavilseg hetta her við ata eru kilogjald á so eg haldi at vit eru øgiliga samd um høvuðsprinsippini hetta her at tað skal loysa seg at vera dugnaligur í vinnuni tað skal ikki straffast at duga at fáa meira burturúr prett kilo og at tað er eitt kilogjald soleiðis at mann betalir fyri tey fiskaðu kiloini akkurát hvussu tað stendur til við kvotum og so víðari næsta ár eg haldi makrelurin fer nakað væl upp og silding kanska ikki og svartskjafturin fer niður og sovíðari so akkurát hvat ið verandi uppskot gevur má man hyggja nærri upp á um tað verðu neyðugt at leingja tay uppskotið soleiðis at tølini koma at passa á fíggjarlógin næsta ár takk harra formaður
ja vit eru so komin á mál við hesin her ófráboðaðu fyrispurningunum teir vera avgreiddur í dag og nú verður ein lítil døgurðasteðgur pá ein hálvan tíma og tingfundur verður niðurlagdur og uppaftur tikin klokkan trý korferð til eitt klokkan tólv fimmogfjøruti tá ð vit fara undir aðru viðgerðirnar sum eru á skránni í dag so er tingfundur niðurlagdurso er tingfundurin uppafturtikin og vit fara undir aðru viðgerðirnar sum eru seks í tali í dag og tað fyrsta onnurviðgerðin er av løgtingsmáli nummar einogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um vápn við meira hvør biður um orðið kristian andreasen fær orðið ger so væl

harara formaður tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í lóg um also vápnarlógin sum er til viðgerðar tað er talan um tvær broytingar onnur er eini teknisk broyting um at út veða heimild til at útflyta vápn og tað hevur serliga samband við tey sum luttaka í skjótakappingum og sovíðari og hin broytingin er at løgreglan skal fáa atgongd til vápnaskránna og rættarnevndin hevur havt málið til viðgerðar og hevur havt fund við umboð fyri skjótasamband føroya datueftirlitið umhvørvisstovuna og fútan og løgmann og tað sum serliga hevur verið viðgjørt er spurningurin um hetta her hetta her vápnar loyvi í sambandi við nútflutning ar vápninum skjótisambandið hevur ynskt at mann at man setast sum krav var at føroyski sjóttar sum fáa vápna prógv at brúka uttanlanda skuldi hava eitt so kalla trygdarskeið skul tat ferðast uttanunda galdan lóg sigur tað at vistimann er fødduraftaná nítjan hundrað og fimmogfýrs áðrennja hndrð fimogfýrs umskylda so er tað eitt krav viðikki galdandi lógunum og tað sum vit siga í álitinum er tað at hetta her kravið kunnu vit ikki samtykka sum broytingaruppskot men vit siga tað at løgmaður hevur heimild til at áseta hesa her hetta kravið í kunngerð missi mann vil tað vit halda at ynskið hjá sjósambandi er væl grundað men tað má so í síðsta enda ruttil løgmanni avgerða um kravið skal stillast hitt málið hevur so samband við at løgreglan skal hava atgongd til vápnað skránna vápna skráin hon skrásetir øll sum hava vápn og tað er umhvørvisstovan sum hon situr dag og gallan lóg hevur ikki nakrar reglur umhetta her og og tí er tað verur hidið at vera neyðugt at løgreglan í sínum kanningararbeiði skal hava atgongd til skránna tær treytirnar sum løgreglan skal skal skal uppfylla fyri at fáa atgongdina er ikki regulerað í lógini tað er nakað sum dátuverndarlógin tekur sær av tað skal tó sigast at løgreglan ikki er undir dátueftirlitinum tí tað er ein danskur myndugleiki men løgreglan er sjálvandi undir eftirlitið av tí danska dátueftirlitunum og teimum myndugleikumu sum verða av løgregluni og vit í rættarnevdini halda ikkitað r nakar trupulleiki at løgreglan fær atgongd til loftan skránna tí er jú teirra skylda at kanna lógarbrot og viðhvørt kanntað vera neyðugt hjá teimum at hava beinanis aðgongd í teirra kanningararbeiði so tað er ein samd nevnd sum mælir løgtinginum al samtykja uppskotið takkfyrihara formaður tað er ein viðmerking
brandur sandoyggjur fall
ja takk tað er í sambandi vð hetta ynski frá skjótasambandinum har sum nevndin ein samdnevnd heldur at ynskið hjá skjótisambandini væl grundað men at tað í síðsta enda er upp til løgmanna avgerði um slíkt krav skal setast altso eg taði ikki nakað sum løgtingið burdi havt eina meining um um mann skuldi havt eitt stóru kravi ella ikki eg veit gott nokk at tað er eg kunngerð mann kann kann áseta tað men altso burdi tað ikki verið løgtingi sum hevði eina meining um tað eisini ikki bara løgmaður takk fyri serta christian andrea

tað er rætt sum rannur sandur sigur at tað er nakað sm løgtingið avgerð men problemið er tað at tá ið mann hevureittlógaruppskot og tað ikki er tann lógargreinin ikki er í uppskoti so so fáa vit ikki sett broytingaruppskot sum gongur út yvir va sman siga upprunauppskoti tí vit hava í eitt krav um at tað skal vera identitetur millum fyrstu ar og triðju viðgerð men vit siga so samstunds tað at løgmaður hevur heimild til asa útskivandar kunngerð og kann gott seta tað sum treyt at tey sum færa út í sjótkappingar og sovíðari útrita vápn og skilat hava ta her vopna trygdarskeiðið sum sum treyt fyri at fáa vopnaloyvi so tað verður so upp til løgmann at avgera lógin er eisini upp hyvur síðsina a honum leggur upp til ana tað verður kunnger í gjørd umráðnum takkfyi ha formaður viðmerking afturat siur
riðstembar takk fyri at forma
maður ja hetta málið heur havt eina góða viðgerð í nevndini oull er samd og eg haldi at visti hevði borið til so hevði nevndin kanska gjørt eittbroytingaruppskot um at fáa hetaher vápnartrygdarskeiði inn og tí haldi eg tað at tann áheitanin sum eisini kemur frá einum sandari nevnd um at løgmaður kan hygja upp á tað málið tað gann i út frá bara verður tikið í í álvara tí at tá ið eisini tey sum arbeiða við tí ella sum fáast við skjóting ynskja tað og vísa á at at tðtað er eisini ein ein ein slaksgaranti fyri tey at tá skeiðið er til staðar so so so dugig ikki at síggja at tað ikki skal koma so tað er bara ein áheitandi til løgmann eisini um at at taka tað til sín sum nevndin er samd um takk fyrijasoverta
-tann sigur steinberg í at
tá iðað hetta verður so ta hetta ynski er so kraftigt so eigur tað verða gingið í møti tað er sekiliga grundir fyri tí men løgmaður kann sjálvur svara upp á tann spurningin tað verður upt til hann eftir tí uppskotium sum nú fyriliggur at útskriv einar kunngerð hvar tað kravið verður sett takkfyriha formaður ja so er tað
kmaður sum fær orðið ger so væltað eftrar á eini sam
nevnd men eg kann bara upplýsa tinginum at eg eg sjálvur gangi fult inn fyri at mann hevur hesi viðurskiftini í lagi nú eri eg sjálvur aktivur kann man siga jaktí skjútti ljóas ógvusligt men eg brúki byrsur viðhvørt og sovíðari og tað er einngin ivi um at tey sum hava verið á vápna trygdarskeiði eru beturi ílatin til at handfara skotvápn byrsur serliga verða brúktar í føroyum og tí er tað ikki annað enn upá sítt pláss at mann kanmann siga hevur hesi loyvini upp á pláss og hevur hesi skeiðini sum skulu til tí mann lærir nøkur grundleggjandi ting fyri hvussu mann handfer eina byrsu so tað skal ikki standa á frá mínari síðu at gera eina kunngerð il hettar harumframt kann eg upplýsa fyri løgtinginum taðhevur eisini verið viðgjørt í rættarnevndini tað veiti eg var innkallaður og og tað fekk spurningar tíð viðvíkjandi um hvat við øðrum vápnum tað er so elia nógv onnur vápn eisini nú sum kann mann siga eru ivasom sambært lógini hvat mann kann innføra og ikki og har er mann farin í gongd og hyggja eftir hvussu kann mann stramma upp á tí síðuni men vit valdu at gera hesa broytingina beinanvegin tí hon hevði ein ávísan skund at fáa gjørda til fyrimunar fyri skjóti feløg og annað eisini tí valdu vit fyrst at koma við hesi broytingini men nú er so eitt størri arbeiði í gongd vyri at fáa ásett kannmann siga ymisk viðurskiftir millum annað hvørji vápni skulu ikki verða loyvd at innflyta til føroyar og eisini verður tann spurningurin hver tikin upp sum nú kann lýsast tí kunngerð at mann setir treytir við tá ið vápn verða flutt ímillum føroyar og úthoymin takk harra formaðurja
tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað vit fara nú at atkvøða í hesum málinum sum tað er komið fram so een samdnevnd sum lagt álit fram tað er einki broytingaruppskot og vit atkvøða nú í aðru viðgerð ger so vælja vit eru so liðug at atkvøða málið samtykt til fýraogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til løgtingsmál nummar áttaogtjúgu tað er uppskot til ríkislógartilmælið um a seta í gildi fyri føroyar lóg um endring av lóg forferðuini um utlendingarsagang til opphols tillatsýti henblig ó wiformur fór beskeftialsi endring av bestemmilse um arbeiðstil kytnig tað er onnur viðgerð og ckristian andreasen fær orði ger so væl
takfyhra formaður tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg om endring av flóð forferðina um útlendingas atgangd til opboðsla sum cheblypo wisseformur forbeskiftiilsi og tað sum málið snýr seg um er at gera eina lítla tekniska regulering tí tað verður hildið at galdandi lóggáva er í stríð við mannarættindasáttmálan nevnliga ein forboði um at gera mismun tað er soleiar í dag kunna flótta fólk tá ið upjavðsloyvi verður tikið aftur ella tá síðtt verður leingja tað fáa uppjaðsloyvi eftir paragraf tvey stykki eitt um tey eru í førstum starvi ella gjøgnum longri tíð hava rikið sjálvstøðug virki útlendingar við fyribisnteren upjavðsloyvi kunnu harafturmóti bert fáa uppjaðsloyvi eftir paragrart veyselvu eitt og uppjavðsloyvi verður tikið aftur men ikki tá myndugleikarnir síta fyri at leingja uppjaðsloyvi og hetta verður so hildið at vera ein mismunur og tað siga at tað er spurningurin um at líkastilla tey sum eru í føroyum sum flóttafólk og tey sum eru her av humaniterum orsøkum so frameftir fáar persónar sum hava uppjaðsloyvi sum flóttafólk og persónar sum hava uppjaðsloyvi sum flóttafólk av humaniterum orsøkum eins viðgerð eftir paragraf tvey stykki eitt vit hava havt málið til viðgerðar og hava havt landstýrismannin til hoyringar og vit kunnu bara siga at málið hevur ikki stóran praktiskan týdning vit hava sum sover ikki nøkur flóttafólk í føroyum og tí er hett ikki nakað uppskot tað eta iki nakarhár htta ikki nakað mál sum fær stóran praktiskan ávirkan á gerandisdagin men tað er hvussu viktigt at hava eina lóggávu sum yvirheldur euroeuropeiska mannarættindasáttmálan tað sigur g sjálvt so ein samd nevnd tekur undir málinum og mælir løgtingintl at samtyki uppskotið takfyraha formaður jabandur
fara eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður undir fyrstu viðgerðini bleiv peikað nokk so nógv á ella spurt nokk so nógv inn til hvør tað er sum sum avgerð um flottafólk koma inn til føroyar og hvussu tann prýstur dýran er hevur nevndin spurt teg fyri um tað og eg meini at halgi abrahamsen segði at í løtuni vóru tvey flottafólk í føroyum hvør veit kristian andreasen at forklára fyri løgtinginum um hvør tað er sum tekur at avgera um eitt her hvussu nógv kunnu koma inn til føroyar uttan at ella eta føroyingar sum avgera hvussu nógv koma inn til føroyar ella hvussu takk fyri

tað er soleiðisir athetta er eitt danskt málsøki og danskir myndugleikar hava ræði á hesum her umráðunum mann hevur samtykt at yvirtaka umsitingina av av av hesum umráðunum til føroyskar myndugleikar taðvil siga tað at tað eru danskir mynduleikar sum taka støðu til fóktafólk til føroyar men eg rokni ikki við attað verður avgerð tikin um tað uttan at føroyski myndulikar ver efstursburdur tað er rætt at tað eru flóttafólk í føroyum í løtuni men tað eru fólk sum eru komin inn í øðrum samanhanngi og so meðan tey hava verið her hava fingið tann tann statusav ymiskum grundum í teirra heimlandi so tey er ikki komin inn her sum flóttafólk men hava broytt status aftan at vera komi her til til at blíva til til flóttafólk og tað er tað er ein sóra undantakstøða sum uppstendur viðhvørt men tað er ikki ein ein avgerðn sum danski myndugleikar havi sagt vit flyta hesi f flin til føroyar tað e ikki tað tað tað er so tey eru komin til føroyar upp á vanliga máta men eri so blivin til fittafólk takfyr ha formaður ja
tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumog sum formaðurin í rættarnevndini vendin so er er tað ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram og hevr heldur einki broytingaruppskot so vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin er ímóti og eingin atskvøða í blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit fara víðari í skránni til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar seksogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um búnaðargrunn fíggjarliga heimildina gera antikariska serskipan í koltrø verður longd til tvey túsund og fimmogtjúgu hvør byrja í morðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja hetta er so álitið í løgtingsmáli seksogtretivu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgstinum búnagrund landsstýrismaðurin umhvørvis o vinnumálin legði málið fram tann tretivunda septembur og eftir fyrstu viðgerð níggjunda oktobur varð tað beint vinnunevnd nevndin viðgjørdi málið á fundin tann tjúgunda oktobur undir viðgerðin hevði nevndin fund við umboð fyri tjóðsavnið mentamálaráðið landsstýrismannin í umhvørviso vinnumálin helga aburansen við løgtingsmálið sjeyogtrýss tvey túsund og fjúrtan varð løgtingslóg um búnaðargrund broytt soleiðis at fimm milliónir krónur á inni standandi upphæddini per fyrsta januar tvey túsund og trettan varð kað sum varð markað royndarstøðina í hoyvík skuldi brúkast til ein antikvariska serskipan fyri koltur henda serskipan skuldi gerast í árinum tvey túsund og fjúrtan til tvey túsund og tjúgu av samlaðu játtanini upp á fimm milliónir krónur eru á leið tvær komma ein milliónir krónur eftir komið er ikki á mál við at gera hesa antikvarisku serskipan og neyðugt er tí at leingja tíðarskeiði ið er ásatt í grein seks c frá tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og fimmogtjúgu so heimilda er at brúka upphæddina ið eftir her vinnunevndin hevur í samband við viðgerðin á málinum frá tjóðsavninum fingið eina framløgu av sera spennandi koltursverkætlanini talan er um eitt livandi mentanarligtu søguligt savn sum millum annað fevnir um landbúnaðarsøgu bátasmíð og annað sum verðið hevur í koltri samstundis verður seyðurin tikin av í parti av oynni so náttúra og lendið kann mennast uttan seyðabit náttúrutenn gransking er eisini ein sentralur partur av koltursverkætlanini ein savdnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotan takk fyri
brandur sandoy er ein viðmerking
takk fyri ára formaður er hetta soleiðis at hvussu er hevur nevndin spurt inn til eru lønarútreiðslur at halda hesar hesi tingini og líka og tað er tað í hesi játtanini sum vit hava við at gera í dag ella ella ella hvussu hvussu hongur tað saman takk fyri

øeg mæli til at mann tekur tað upp í samband við viðgerðina av fíggjarlógini tí hesin parturin snýr seg vaorsyns hetta er vinnunevndini snýr seg um at hetta er partur avbúnaðargrunnunum av festukontuni sum var til gamla hoyvíksgarð har var ein stór festikonta sum ja tað er ein longri søga og tað bleiv broytt til fleiri endamál tá fyri tvey túsun og trettan haldi í nevndi hetta vóru so fimm milliónir sum skuldu brúkast til hetta savnið í koltri men allir hin spurningurin um pengar eru jú settahr har eru at fólk í starvið í dag sum skal røkja oynna men tað er ikki nokk til rakstur og hesir pengarnir hava einki við rakstur at gera hetta er simpulten bara til at fáa gjørt part av sjálvari verkætlanini so allur rakstrarspurningurin haldi eg mann má tryggja sær sambandi við fíggjarlógarviðgerðina at har er nokk av pengum men vit tóku eitt sindur í spurningin upp um inntøkur um mann væntaði at kunna hava eitt sindur av inntøkunum frá hesum savninum men eg trúgvi tað ganga nøkur ár frá tí tað er liðugt til at mann hevur nokk av inntøkum til raksturin so eg eri bísegða mánn má tryggja pengar til rakstur takk fyri
úorsaka tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti at enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sumbjørt samuelsen nevndi so er tað ein samnevnnevnd sum hevur lagt álit fram og her er einki broytingaruppskot vit atkvøða nú til aðru viðgerðja eg haldi tað manglar ein atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk máli er samtykt við aðru viðgerð og avgreitt til fer soleiðis til triðju viðger soleiðis samtykt vit koma so til løgtingsmál á onnur aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar fýra tað er uppskot til samtyktir um at tryggja ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur hvør byr um orðið bjørt samuelsen fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er so álitið í í løgtingsmálinummar fýra sum var uppskot til samtyktar um at tryggja ókeyps og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur tað var aksel ve johannessen sum vegna javnaðarflokkin legði málið fram fjórða august og aftaná fyrstu viðgerð fyrsta septembur varð tað beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundi níggjuogtjúgunda septembur í tjúgunda oktobur undir viðgerðini hevði nevndin fund við umboð fyri felagið peningastovnar og landsstýrismannin í umhvørvis ogvinnumálinum helga abramsen undir viðgerðini vu nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eri shó bjarni hammer hennikold og bjarni kárasom petersen hava hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um at tryggja fólkið ókeyps so lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur her verður eitt nú hugsað um at kunna taka reiðan pening út og hava lønarkontu og slíkt uttan at tað kostar allar lønir verða fluttar á bankakontu hóast hetta grundleggjandi ikki er lógarkrav altso at mann skal hava lønarkontu í ein banka so hava borgararnir einki alternativi í mun til lønarútgjald tað er eisini óheppi fyri borgarar sum búgva meira fjarskoti í mun til høvuðsstaðardeildirnar ella í mun til høvuðsdeildirnar hjá bankunum at øll lokal tænasta eftir hondini er horvin og á jásjálvtøkurnar nú eisini bert eru heilt fáar eftir bankarnir eru sentralir vinnuaktørar í samfelagnum og hava tí serliga ábyrgd fyri at veita góða tænastu kring landið eisini hóast tað møguliga kostar bankanum nakrar krónur meirilutin heldur at tíðin búgvin at myndugleikarnir seta bankunum krøv sum gagna og tæna borgarunum seinastu tingsett viðgjørdi løgtingið eitt uppskot løgtingsmál einoghálvfjerðs tvey túsund og nítjan um at tryggjað at negativ renta ikki kann leggjast á lønarkonto og pensjónskontur tað var so eitt uppskot frá tjóðveldi sum eisini varð víst á í tíðálitinum so hava vit í føroyum innrættað okkara lønargjald skiporsaka so hava vit í føroyum innrættað okkara lønargjaldingarskipan og pensjónsskipan soleiðis at neyðugt er hjá fólki at hava lønarkontu í peningastovnum har lønin verður flutt og at neyðugt er hjá fólki at stovna pensjónskontu í einum føroyskum fíggingarstovni einum peningastovni ella pensjónsfelag tað er ikki rætta áleggja við lóg at fólk skulu spara saman til pensjón uttan at tryggja at pensjónsuppsparingin ikki minkar um fólk velja at seta uppsparingina á eina kontu heldur enn í virðisbrøv velja vit at hava lønargjaldingarskipan ið krevur eina lønarkontu og lógarkravd a pensjónsumssparing í føroyskum fíggingarstovnum so er neyðugt á landsstýrið tryggjar at fólk ikki missa pengar av hesi orsøk meirilutin heldur at myndugleikarnir eiga at gjøgnum ganga neyvt hvørji gjøld sum bankarnir taka um hesi er rímilig og hvørjar tænastur eiga at verða ókeypis fyri allar borgarar og tá i vit siga myndugleikin her so meina vit sjálvandi at landsstýrið eigur at seta eitt arbeiði í gongd sum fær lýst hetta her ordiligk og við hesum orðum so mælir meirilutin í vinnunevndini til at løgtingið samtykkir hetta uppskotið frá javnaðarflokkinum takk fyri
nei so er tað beinir johannesen sum fær orðið ger hvalin
takk fyri eg skal lesa minnilutaálitið upp minnilutin jóhandahl beirni ohannesen og jagn mikkelsen vísir á at í viðmerkingunum til uppskotið hjá javnaðarflokkinum verður nevnt at seinastu árini er talið av deildin hjá peningastovnunum minkandi samsvarandi við tøkniligu menningina og summir tørvur minkað av tí sama og tí leggur uppskotið upp til at vit við lóg tryggja fólkið lætta og ókeypisatgongd til bankatænastur minnilutin metir ikki at tað er rætt at lóggeva smálutum í vinnunum eiga heldur innan hesa vinnuna tað er torført at kenna avleiðingarnar av hvat tað kann viðføra bankar hava nógv prøv at leva upp til bæði orsakað av føroyskum og altjóða lóggávum tí kann vandíð vera fyri at gjøld verða løgd á aðrar tænastur og eisini at summar dýrka fyri borgaranum minnilutin metir tó at tænastan til borgarar fáa fatur á reiðum peningi má tryggjast um ein politiska skipan seta arbeiði í verk viðvíkjandi tíð tað eigur ikki at verða tikið ómagsgjald fyri tá fólk skulu hava fatur á egnu innstavnaðum pengum í peningastovni við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri ja prandursan
takk
harra formaður hetta er hetta er eitt eitteitt uppskot sum er eg meti í øllum førum at ta hettaer eitt sera gott uppskot øh tað at mann áleggir áleggur millum annað einum heilum ættarlagi at spara upp og tá i ið tá i iðleggja pengar á bók og tá ið tú er liðugur at leggja pengar á bók so hevur tú ikki møguleika at fáa tað út tað haldi er er tað tað er ein ein trupulleiki og minnilutin nei meirilutin sigur í nei minnilutin orsaka sum er samgongan sigur ati metir at tænastan til borgarar fáa fatur og reiðin peningin má tryggjast og má politiska skipaninr seta arbeiði í verk viðvíkjandi tíð hevur mirilut nei minnilutin nakað naka hugsan um hvussu skal hatta gerast tað stendur ikki í her øh eg meti at tað er ótrúliga týdningarmikið at vit tryggja at tað fæst fatur í reiðum peningi íúti í samfelagnum hvussu skal hetta her tryggjast hvussu skal politiska skipanin tryggja hetta og hvør skal koma við tí takk fyri
beinið johannesen
ja so landslandstýrismaðurin var í nevndini og til ininnkallingar n øðrum máli har ið hann nevndi tað at tað kemur ein lóg umlógan petalingar sum áleggur øllum at taka ímóti reinu peningi at tey skulu hava tí tænastuna men so eru tað hinvegina hvussu fær mann fatur at tur reiða peninginum tá mugu vit eisini seta okkurt inn viðvøkindi peningastovnum at fólk altíð kunnu fáa fatur á reinpeningin harfrá so tað er tað er nakað sum lands íttireisimábetala arbeiða við meti eg sjálvur takk fyri
ja takk so verð ta jóhannes joensen sum fær orðið ger soghvælv ja hettað er okust sum vit sjálvi eiga
v javnaðarflokkinum og vit halda sjálvandi at hetta er neyðugt tá vit hava set tað fram vit hava so heittlandsstýrið um at gera eitlana við hetta øki bankaøki ikki tí at vit síggja væl at tað er ein bankan standa í kapping við bæði útlandið í føroyum men og mann mann hevur fingið ein øgiliga tøgniliga menning ina fyri tað sum eitur bankavirksemi men har halda vit ella í hvussuer at tænastustøðið tað persónliga tænastustøðið er ikki hækkað meta vit og serliga etther við at mann mann hevur niðurlagtdeildir runt um alt landið sjálvandið fyri at efektivisera tí tað er iki r neyðugt at hava deildirnar sigur mann men so man eisini niðurlagt sjálvtøkurnar í heilt stórum plássum vit kunnu nevna sørvág vit kunnu nevna skála hvalba hetta eru øki og pláss sum eru rættiliga fólkarík og allíkavæl sær man ikki atað erneyðugtat hava hesa tænastuna og har meta vit at mann fær for langt vit halda tað at bankarnir skulu hava onkrar treytir tá tær virka í føroyum soleiðis at mann eisini skal virka úti í økinum í føroyum so øll hava sama møguleika og tað meta vit ikki tá ið mann niðurleggur kjarnutænastur og ein sjálvtøka ella tað at fáa reyðan pening at hava eina lønarkongt eru kjarnutænastur í bankunum tí haldi ag hetta rakar serligar økir sum eru smærri økir og sjálvandi visti mann einki ger jamen so og bankarnir sjálvandi hugsa um efektivisera og at vinna so nógvan pening sum gjørligt so gongur tað sjálvandir tivir onkran og eg eg iðmeta ikki at attænastustøðið hækkar tá mann leggur nøkur øki læmin innan fyri tað sum eitur pengakervi mann hevur eisini tosað nógv um tað eringt at fáa lán út í útjarðinum og nú verður tað so eisini ringt at fáa reiðan pening og tað haldi eg er ein skeiv gongd tá mann hugsar um at fáa eina javna skipan til á øll í føroyum so er tað tað at mann leggur at minnilutin sigur tað at bankarnir skulu lúka nógv av hesum bankakrøvunum tú evr eina bankalóg og tú hevur sifrikrøv at halda og tað er vit væl vitandi um men ger mann ein til eina reglugerð og setir treytin til til bankarnar í føroyum so verður tað hvussur á javntstøði í føroyum so allir bankar í føroyum eru hava somu treytir og tað burdi verið ein ein fín loysn vit halda tað at mann er noyddir at hyggja etir hesum her og og vit heita statvek á landsstýrið um at fáa eina skipan sum ger tað at vit at tær grundleggjandi grundleggjandi tænasturnar í bankanum er ókeypis og at vit øll í føroyum hava møguleika fyri at hava eina lønarkond uttan at bankin tekur kostnaður fyri tað og tá mann tekur kostnað so eg veit ikki um nakarinn í hesum høga tingi veit hvussu nógvir kostnaðir er í bankanum teir eru rættiliga nógvir í tali og tú skal gjalda fyri rættiliga nógv sum eingin veit um at eg gjalda fyri í dag so at at taka smágjøld her og har tað er blivi ein gonn tíma tað er blivið vanligt nú uttan at vit sum hava eru heildarkundar vita av tí í bankunum eg havi einki ímóti bankunum eg haldi bankarnir royna at geras so ítrósta fyri at at mansiga at virka í samfelagnum á tí teimum treytunum sum eru men eg haldi at vit sum vanligur borgarar hava rætt til nøkur ting og eg haldi eisini at bankarnir vist mann setir seg niður og tosar við bankarnir um hetta økið her so trúgvi g eisini at bankarnir er viljir til at finna eintara skipan sum tænir øllum so mín áheitan er at vit seta okkum niður og finna eina skipan har sum bankarnir hava nakrar treytir fyri at veita okkum øllum eina góða javna tænastu um alt landið takk fyri
ja tað eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri at formaður ja í hesum sambandinum so hevur eg eisini inni hugt yvir nógv av hesum skipanum og tað eru nógv ymisk gjøld líka sum tað er kanska eisini øðrum ætlaði bara líka at spyrja hann í sjósensum hvat er hvat er prísurin í dag fyri at hava eina lønarkontu í peningastovnum og hvussu nógvar sjálvtøkur hugsa jóannes nú snakkar mann skálarsrendur tað er eisini oyndarfjørð tað er eisini onnur økir men hugsa mann kanska at við treytum at seta tað skulu vera sjálvtøkur kanska í flestu bygdunum ella hvat hvussu langt hugsa javnaðar flokkan at fara við sum málinum og hvat kostar tað at hava eina lønarkonu til bankanini sum sum sum tað er beint nú takk fyri har fór mær
so er tað jóhannes joensen ger so væl
ja takk fyri fyrispurningin eg eri ikki eg ikki greiðir vir akkurát hvussu nógv tað kostar fyri í hvørjum banka men men eg veit at tað eru kjøld á øllum í øllum bankum ymisk men eg haldi tað at tá má tá mán rinda fyri nakað sum skuldi vera ein sjálvfylgjað at mann at mann átti so so sum mann fær for langt tá man hugsar um sjálvtøkur so so kostar tað eitt ávíst fyri bankan men visti mann tekur tað í í samanhangin um hvussu nógv yvirskot eg er í eina banka á eitt ár so er tað ein øgiliga lítil partur sum sjálvandi eg haldi tað at at at tað mugu vera nøkur grundleggjandi ting sum krøv til tænastur í einum banka í peningastovni serliga tá ið mann er noyddur til at tvungin til at hava lønarkonkt í eini peningastovn so har haldi eg vit kunnu ikkivera ósamd um tað takk fyri
ja so er tað jóhan elið poulsen ja takk fyri har at formaðurin
maður ei áhugaverdar hugleiðingar eftjav røðaranum eg hugsi bara at eg havi sagt tað fyrr og siteraðu tað fyrr eisini at vinnulív og bankar eru jú eins og áir demmandi fyrr í teimum so brótatær ókonterolera út aðrastaðni og mann hevur fyrst við krøvum sett bankunum treytir sum ulu hevur gjørt at teirr hava brotið út við brúkaragjøldum ferr mann nú at begrensa tey brúkargjøld sum eru hvat verður so avleiðingin verður tað so kanska at rentan verður eftir hvussu vágaføstu lánið er komu okur so kanska í støðuna at tað verður fullstendiliga hopuligt at fáa lán úti á bygd meðan bankarnar tvinga øllin í hendanher vælsignaða miðstað at vera takk fyrijóhannes

dng tað ikki sjálvandi má tað vera soleiðis at eg skila í og at tað burdi ikki gingið so nógvi tiv bankavirksemi ati at teir mugu áseta onnur kjøld hægri taðmann má kunna finna eina tití eg sita eisini at politiski myndugleikin og bankarnir burdu sett seg niður har sum mann fann eina semju um hvat tænt í øllum best tí eg trúgvi í í longri løtuni so so tælar tað eisini banknum best at hava eina skipan har sum mann hevur noygd at kundar og tað er ikki tað er ikki tilfalduri at tú hevur tú hevur eisini kundar sum ónøgdur í dag og eg havi snakkað ov nógv fólk og tey fólk halda tit far for langt og og tá haldi eg eisini at bankarnir burdi steðgað takk fyri
ja so er tað næstrøðari nú er tað aksel johannesen sum fær orðið ja takk fyri har
ár nei hefta er so onnur viðgerð av eiu uppskoti hjá okkum í javnaðarflokkinum um at a uppskotil samtyktar um at tryggja ókeypis og lætta atgongdi grundleggjandi bankatænastur hetta skal eg lggja dent á grundleggjandi bankatænastur eg veit at kjakið kann fað snigva seg um alt annað umann kan halda um alt annað at halda alt møguligt um tað sum bankarnir gera men veruleikin er tann sum onkur vinja frammanundan ati at kanska er tað komið fleiri fleiri brúkaragjøld í peningastovnum og tænastan er er lækkað tað er nokk eingin ivi um tað er soleiðis fara vit nøkur ár afturtíðina kanska eina fimtan tjúgu áratíðina so kundi tú fara inn í bankan og baðja tey flyta pengar fyri teg og ta var ókeypis ella tú kundi ringja í peningastovnin og baða iti a flyta peningar fyri teg og tað var ókeypis í dag mást tú gera tað sjálvur í stóran mun um vegis netbankan og rindarfyri tað tað sum ever gjørt sjálvur men tað er kanska ein orsøk til tað ein orsøka er kanska tað at krøvini til peningastovnarn r blívur størri og størri fyri at tryggja at vit ikki koma aftur í ta støðu at peningastovnarin fara á knóranum tí tað hevuri tað hevur ógvusligar avleiðingar fyri kundan kann hava seg missir sítt innistandandi í ávísum førum og tað kann hava ógvuslig avleiðingar fyri øki og allan samfelagsbúskapin so tað ynskir eingin ikki bara í føroyum titl eisini tað sum hendir hokkørt grannalondum og eitt annað kanska positivt kanska tað eru nøkur gjøld tað ger kanska eisini tað at rentan er lág av millu anað setrúsulagnum ennhvøtt hon var fyri tíggju g fimtan tjúgu árum síðani so er nógv lægri í dag men tað er ikki bara tíman tekur brúkaragjøld tað er eisini tí at rentan generelt í heiminum er er lág í løtuni mentað sum vit serligan hava fokusað í hesum upskotnum her tað er ati at løntakarin í føroyum hevur ikki aðrar møguleikar enn at fáa sína løn ígjøgnum peningastovnarnar um vit hava tveir stórar peningastovnar og sahava vit suðuroya sparikassa norðura sparikassan so tað er møguleikin hjá løntakaranum hann heur iki nakrar aðrar møguleikar og tá ið mann s fer inn í ein ávísan mun ger tað tað kostar at taka pengar út altso fyriat fáa sín egnu løn út og tað kostar at hava eina løna kontu tað gjørdi í ávvísum førum so halda vit at tað er heilt grundleggjandi at tað eigur at verða ókeypis at sleppa framat sínari løn at hava eina lønarkontu og fáa peningin út so aðrtað er tað sum vit fyrstu og fremst eggja denta í hesum førunum at tað skal vera ókeypis skal ikki kosta at hava eina lønarkontu skal ikki kosta at fáa lønina út og so er tað eisini hetti her við at mann ígjøgnum seinastu tíggju fimtan árini er farin undir at niðurleggja deildir runt um í landinum hjá peningastovnarnir og tað hevur man kanska eisini eitt eitt ávíst forstáilsi fyri sjálvt um tað er óheppi tí at heyreru í kapping og krøvini il peningastovani vaksa so royni mann at tionaliserað raksturin og tað endar so við at stórvini sum eru eftir tey munandi færri og tey savnaðu heilt fáum støðum og kanska serligani her í miðstaðarøkinum at størvurini eru eftir í peningastovnunum tað est tað sum er men tað sum byrjar at henda nú tað er at mann eisini byrjar at lukka sjálvtøkurnar í eisini í rímiliga stórum bygdum vit hoyrdu summar um skála til dømis har og sjálvtøkan varða tikin niður te er aftur æ at fáa atgongd ti ína egnu løn vistu tú ert á ein til dømis ái fólkapensjnistur og ikki hevur bil tú býrt á skála í hesum førinum og har er eingin sjálvtøka so er tað ringt at seppa framat peningini hjá sær sínari løn tí halda vit at mann eigur t tryggja hvussu í økjiumí landinum til í miðalstóru í bygdunum at har er ein sjálvtøka soleiðis mann hevur møguleikar at tenereelt at fara at taka sínum løn út uttan skula fara við bygdarleiðir ella at fáa okkram at koyra seg til grannabygdina ella longri enn tað øhog tað halda vit at landstýrismaðurin kann gera við at seta seg niður at tosa við peningastovnarnir tað ber væl til rokni in við at tosa peningastovnan til til sættis at finna eina loysn a hesum her ella við at lóggeva um tað í ringasta føri tí at tað má vera soleiðis at øll skulu hava ókeypis atgongd til sunda løn og hava at fáa lønina út uttan at mann skal fara í ein takxabil ella ella bygdarleiðir ella ella v av hangri av at onkri familjuni kann koyra viðkomandi til eina sjálvtøku so tað er tað s uppskotið snýr seg um og hóast andstøðuumboðini vinnunevndini sum hava meirilutan taka undir við upskotinum og samgongu og umboðini mæla tær fella ugskotið so g lesi ímillum linjurnar a samgonguumboðini skriva at tey eru ikki heilt ósamd í hesum her at tað heilt grundlig hjá bankatænastni eigar atvera ókeypis at peningastovnarnir so eisini hava onnur brúkaragjald sum mann kanska heldur lítið um men tað er so tað tað er tað eru jú privatar vinnufyritøkur sum eru í kapping og so lúka nakrar treytir fyri ikki at fara á knóranum men til kundlegjangar bankatænasturnar halda vit í javnaðarflokkinum eg haldi nógvir løgtingir halda loysini tær skulu vera ókeypis og mann kal seppa framat sínari løn tá ann rímligan rættan máta takk fyri harra formaður
tær eru fleiri viðmerkingar fyrst er tað christian andreasen ger so væl ja takk fyri at formaður
daður øh mín fyrsti spurningur til aksel e johannesen er eisini sum løgfrøðingur mann heldur at tað er nøkur lógarheimin fyri at kuna áleggja privatum o fyritøkum at veita enaa ratir tænastu tað kann vera ein ein løgfrøilig trupulleiki annars má eg siga tað at tá ið mann tosar við peningastovrnar í dag og hoyrir hvat teir siga so er teirra stórur trupulleiki tann at serligan dir undir farnu samgongu blivur d øgiliga strangkrøv í sambandi við cifiokrøv og sovíðari at teir teir teir føla seg næstan høkna undir teimum krøvunum sum verða sett oftani strangari krøv fyri peningastovnarar í føroyum enn mann ger tiltissveandi peningastovnar í danmar og tííog tað viðførir millum annað tað at peningastovnarin í dag hava eitt krav um ein zholvent sum liggur omanfyri tretivu prosent breiri breiðari merking og tað viðføri r sjáv fylgiligt økt gjøld á brúkaran tað sigur sjálvt so eg veit ikki um um akselv johannesen kann kann greiða okum frá hví mann hevu innført so strang krøv til pengastovnar í føroyum sum hava gjørt higartil takk fyrihara formaður
ja so er tað aksel johannesen ja tann fyrsta spurnini
kingin so haldi eg mn kann gott at áleggja tað nú er tað soleiðis fyri at fáa eina løn en í føroym kl ea lønarkontu í føroyum ogtað er bara peningastovnaris kunnu tað har kann mann seta sín treyt fyri at kunna hava veita ta tænastu lønarkontu so skal tað verða ókeypis so eg trúgvi at bankarnir kappast um at fáa fólk hava lønarkontu í sínum bankum tí hevur tú lønarkontu í eik ella í norðoya sparikasta hvar her so tekur tú nokk eisini lán har tá tað enafs skal taka lán so tað vilja bankarnir ífjøgnum hava hini krøvini eru krøv sum eru komin úr es og danmark sum vit sumh verða valtur við í samt løgting og tað haldi eg ta er gott at mnnhevur strang krøv tí eingin vil koma aftur ta støðuna sum vóru í hálvfemsunum tá sjóvin beintin frá knóranum og føroya føroyabankin vara við at fara eik fóru tve túsn og tíggju men spurningurin er hvar krøvini hvar børkin eru altso nær fer man í uøkumørk soleiðis at gjøldini kanska vera ov høg til bankarnar men sum an hyggur eftir so haldi eg far ikki heilt skeivur av føroyabeingin ella bak nordyg í hesum árinum her metra koma út vil ein yvirskot pp á tvey hundrað milliónir so sjálvt um teir gjørdi tð ókeypis a hava lønarkontu so hevði mann statvekk kanska havt hundrað og álvfems hunraðog seksoghálvfems milliónir ela okurellaokkurt að a leig yvirskot so tað er ikki tann heilt stóra avbjóðingin há peningastovninum trúgvi eg
ja so er tað johannes joensen ger so vælja
aksevel johannesen kemur inn á nógv áhugaverdr ting eisini um hetta her men tað sum eg hugsi um tað er tá man sakka um bankar so snakkaðu vit um tann privata marknaðin har sum tú skalt standa í eina javnari kapping við allar hinar peningastovnarnar eisini út í heimi vit havt frammi eisini um at at stovna ein ein almennan banka eg veitikk hvat aksevel johannesen heldur um tað eisini í sambandi við bústaðarmynstri og hvussu mann kann fáa bygtklár bútaðrunt í hesum sambandi so kundi tað vera áhugavert um mann hevði eitt eitt alment átak takk fyriaksel johanesen
har er ein ferð
altso mær vitandi eru føroysku bankarnir ikki í kapping um privatkundar við útlendskar bankar tað er øgiliga fáir førk egveitikium vihøvur umat vit fáa lán í danmark í áprivat til sethús í føroyum so tað føroyski brúkarin brúkar føroysku peningastovni mentátað kemur t vinnulívið so er eingin ivi um vanligar kapping við við útlendskar bankar eisini ha øog tað tað tað setir eisini treytir til tey ikki minst tar treytir sum koma frá politiska myndugleikanum á mann skal hava ein høgan insluvens zowens og at mann skal havat gott gjaldføri soleiðis at vandi fyri peningastovnrar fjá knóranum ikki er til staðar ella so lítið sum møguligt øh tað almenna bústaðarbankan har er okkurt uppskot sum tjóðveldið hevur sum kemur til viðgerðar eina løtu eg haldi at bústaðir kann kanska fara inn ein ávísan mun ikki vanligan bankavirksemi ávísan mun fíggjað bústaðið e úti úr landin har tørvurradvøvdað er neyðugt og har tey fólkini sum taka lan hava ella er før fyri at gjalda lanið aftur sum mann vanliðis eisini kettir í vanligu peningastovnum krav um tað er javnarflokkur posfur um ja so er tað
spurð flagngord
ja takfyri hara formaður lambera u sia at eg haldi pakset er ikki púra eitt uppskot er kki púra sýnar av eg haldi eru nógv góð ting men eg haldi at tað er að viktigt at vit fáa eitt slig fast tað sum eg kenni til tað er bara kanska meira retarikkur men vit bgjalda ikki fyri eina lønarkontu altso hevur tú eina lønarkontu í einum banka og tú brúkaran at tað koma pengar inn og út transraktiónir henda so kostar tað ikki men tá ið tað so er sagt so betala vit fyri kort vit betala fyri nebankan vit betala fyri flytingar betala fyri at taka pengar út ov nógv nógv annað so har nógvar tænastur sum vit gjalda og nógv betala bæði vinnulív og og privat o so kalt mann siga men er tiði ikki meira en rímiligt eg veit ikki ordiliga um tað er oriliga rímiligt tí vit hava eisini brúkt rættilga nógvar milliardir fyri áremm síðani har vit máttu rædda bankunum so eg haldi vit hava ikki einki at skula siga hvar hasir bankarnir gera og ikki otí tí kann mann siga at langt hann a ta verja men eg haldi við taer bara so ræðuliga býtt at fara eftir enum pikk lílum menn eg má síggja tað í nógv størri heild og fara inn og venda men hvussu skal hetta skipast ikki bara eftir tí eina takk fyriaksel johanes

ja takk fyri nú havi eg hevði ein lista við frá einav peningastovunum koyrdi gjøld vóru til fyrstu viðgerð eg havi hav iki listað frammanfyri nú meni tað kann í ávísum førum kosta at hava lønarkontum tað var nakað anað up á vus hka kontu at mann hevur í bankanum og sovíðari so ávísi førum kundi tað kosta at hava lønarkontu oeisini at taka pengar út og tað e akkurát tað prinsipiella í tí tá mann sigur mat t skalt hava eina lønarkontu í føroyum fyri at kunna fáa eina løn í føroyum og tað er bara peningastovnm sum veita tað skal mann so ikki tryggja at tað eisini kann fáa lønina altso ókeypis ha uttan t tala fyri tað bæði fáa ta stutta konto og fáa pengarnar út tal tað nokk so prinsipielt hini gjøldini kann mann halda eg fór nógva te góða summi av teimum men tað er so ein prát ur marknaður og og at visti mann lækkar tey gjøldini so hækkar rentansikkult hjá teimum sum hava setrað salanum og so víðari ho tað kann ganga út frá men prinsippini í lønarkontu tað skal vera ókeypis tað halda vit í janaðarflokkin í hussuha
ja og so er tað bjørt sámuelsen
ja takk fyri hetta uppskotið er jú systkinabarn við at tað líkist øgiliga nógv uppskotinum sum tjóðveldið legði fyri løgtingið fyri nøkrum mánaðum síðani har vit skuldu upp at mann ikki mátti leggja negativa rentu á lønarkontur og pensjónskontur men eg ætli at spyrja hansvið við nemaðsøndvitti í meiriluta álitinum frá vinnunenduni altso hetta við samfelagsskildina hjá bankinum jaspur langoyrd var akkurát inni á tí nú at hevur at skattaborgarin hevur brúktúkt hundrað tals milliónir upp á bjarga bankinum tá ið tú staði á hava bankarnir ikki eisini ein skyldu at veita nakrar tænastur grundleggjandi tænastur fyri borgararnar serliga tí tær hava ein so serliga støðu sum vinnufyritøkur í samfelagnum og altíð verða loftaðir tá ið ástendur hjá teimum takk fyri
og er tað aksaal johannesen trakkhat har tað er
bankarnir eru ikki eg veit at te vinnu fyritøkur og tað er stóran mun nei í veit ikki um stóran mun en ávísan mun og eisini privat sum eiga bankarnar men tað hevur verið soleiðis søguliga sæð at tá bankarnir koma á trupulleikar o elda skattaborgarain sum bjargar í bankunum tí at teir ikki kunnu fara atknóranum tíaðtaðfórógvusliga fylgja fyri samfelagið tí hava teir størri samfelagsskyldir enn kanska ein vanlig manlig handilsfyritøka annars hevur tí haldi eg isini man kann seta teimum krøv men sjálvandi sum kristin andreas innja størri krøvmásetur hægri gjøld ella rentur kann eroknar at fáa men ávíst krøv eima at kunna seta og teir kunnu seta felags la vísa samfelagssinni tí peningastovnarnir hava hóast halt teir stórur vaknarnir teir hava rímiliga stór yvirskot soað er ikki soleiðis at at at teir hava tvær tríggjar fýra fleiri sjálvtøkur o opnar í landinum at teir teir fara at knóranum langt frá tí so so tað haldi eg eisi n knn seta rímilig krøv og bestu mátin at gerata við deologir at landsstýrið tosar vuð peningasovnarnin taðer tað allar besta barnið at gevata uppá

ja nú er nakað av tí sum eg ætlaði at nevna tað er allar ea komin fram tað var heitta her við eg práai athyggja væl eftir tá ið fyrsta viðgerð var og so so langt sum eg kundi síggja so er tann primur av lønarkontuin sum mann hevur at tú verur ikki kravdur efti pengum fyri athava eina lønarkontu men akseli ohannesen held sega sæð í onkrum førum egveit iki hvat ta er fær føri fleiri lønarkantu lønarkontur møglist tog fært inn fleiri lønir inni hvør seg stað eg veit ikki men men tað at tú hevur eina ganska vanligur føroyingur hevur eina lønarkontuin bankan hevur bankin ikki tikið fyri so tosar akso jo hannesen eisini um gjøgnum formannin at at eingin skal fara í bili fólk sulu helst kunnu ganga onkrustaðni og heva s so ert tú úti í tí at vat hvat er so tankin við hvussu nógvar ál hava tí tá skalt tú kanska fara upp í rættiliga høgt tal vissi fólk ikki skuldu seta seg en bil fyri at fáa hevast sær nakrar krónur eveit gjorlga hvussu langt javnarfólk fara í hesin er ini sini tað t eisini hugsa um at fáa ein eina ein almenna banka men einki er gratiskt tað hevði eisini kostað skattakrónur aksel johannese

nei jn hugsar ikki umtað at bankarnir skuldu hava ei bankaaella sjálvtøku í hvørjari bygd í føroyum til dømis tekur í skála sum dømi vissur tú vissu tú vistu ensi vissi ein sjálvtøka er í skála so kanst tú ganga til sjálvtøkuna ta ikk neyðit tú kansta ikki a koyrirhandi kostar te ganga men tað eingin eru í skála skalst tað stendur so er ta øgiliga fá fólk sum kunnu gangandi strendur teirer tað av hanga bili og sovíðari teir eru omun atkomandi tína løn nokk so trupul tá úver sagta um so mikið stórar bygdir sum skála g er til skála nú einaferð er at tú ikki hevur eina sjálvtøku í í í bygduni og har kundu mann kanska eisini gjørt eitt samstarv ímillum teir stóru peningastovlarnir at bair pøsirir kanska ikki hava eina sjálvtøku í skáá skála ella strondum ella øðrum meðalstóru bygdumma annar hvussu er hevði eina sjálvtøku soleis tað var hvussu eru sjálvtøkur á øllum miðalstóru bygdin í føroyumh so er tað

e eg ivist í um tað fer at koppa nøkrum av okkara bankum at at fjerðna gjaldið fyri at hava lønarkontu og at taka hesar pengarnar út ella flyta tæir av síni lønarkontu og heldur ikki at seta nakrar sjálvtøkur upp runt í landinum men eg kundi hugsað mær at fara aftur til hetta her yvirskipaða í málinum visu vit hyggja yvirskipað eftir málinum so er tað soleiðis í dag at fólk fara til arbeiðis tjena sína løn tann lønin hon skal í ein banka og tann bankin ið sum tað er í dag skal hava part av lønini hjá tí persónunum sum hevur kent sær teir pengarnar er tað í lagi tað haldi eg tað haldi eg ikki tí tí hetta uppskotið er komið fram og eg haldi at tað burdi verið nakað sum eitt samt løgting kundi tikið undir við takk fyriaksel johannese
ja takk fyri
kann eg ikki leggja nakað annað afturat enn at eg eri samdur við ingilín didersen takk fyri har fár mær
so er tað næsti røðari nú er tað sirið stenberg sum fær orðið
fyri eg haldi hetta er eitt gott og eisini eitt neyðugt uppskot og tað verður viðgjørt nokk so ofta og eg veit gott at tað kann vera trupult at gera nakað við tí krøvini eisini eru strongd til bankarnar men tað betíðir ikki at mann ikki eisini kann hava góðar tænastu tað kann mann saktans fyri tað okur hava eisini havt líknandi uppskot frammi frá tjóðveldinum har tað eisini var skrivað um tað at mann ikki skuldi kunna leggja negativar rentu á pensjónsuppsparingar og ta haldi eg faktiskt er eitt heilt ótrúliga stórt mál sum sum tingið átti at staðið saman um tí okur tvinga við lóg allar føroyingar til at betala inn til eftirløn og tað verður ein stóra uppsparing til saman og tað skal koma fólki til góðar tagar tey fara frá av arbeiðsmarknaðinum men í løtuni betalað tey fyri at hava teir pengarnar standa við enni og tað tað kann gera tað at pengarnir verða llítið verdir tá samstundis sum fólk kanska í ungum áðrenn hava trupult við at seta búgv og seta seg stóra skuld ær har hongur ikki ordiliga saman tað áti oku at hugt eftir óðansað kon vórið samd um hetta ella ikki eg haldi sjálv at bankarnir hava heilt ótrúliga stórt vald og eg haldi eisini at okur sum løgtingsfólk skulu hava eina meining um tað eg eri ikki eldri enn at eg minnist hvønn fríggjadagin fór inn á útptaliskontórið eftir lønini fyri abba mín og eg havi eisini fingið mínar fyrstu tímalønir á flaka við seg ígjøgnum úptaliskontór og tað virkar sum tær hundrað ár síðan men tað er ikki so eliga langtsíðan alt bleiv broytt nú o mann so lóggevið lønin ígjøgnum bankarnar og tað er tað eisini nógvar aðrar fyrimunir við men men tað eru so eisini nakrar vansar tað at mann nú skal betala fyri at taka sína egna sínar egnu pengar út tað ger eitt annað við eg veitk an kan iga rættvísis kensluna tað følarst ikki rætt í hvørfallat mann ger tað tað at tú eg veit gott á gjøldini eru ymisk frá frá peninmillum peningastovnarnar men tað at tú til dømis altíð hevur havt hetta her við at tú lærir børnini at spara upp og tey hava eina sparibussi og te koyra pengarnar í tá at tey hava fulstav og alt at ar og so fara tey út í út í í ísparikastan við tí ella bankarnar hvar tey fara og læra tað at tað ein góður máti at mann sparir upp og mann fer inn við hesim her og hvørta síðnum nú skalt tú betala trýss krónur onkustaðni fyri tað tað haldi eg ikki er ordiliga og leggja nakað á gott niðr á børnini og vilstu tey ein gagna slppa inn um tí tey sita sum bretal aftan fyri stongdarliðir í nógvum bankum tað haldi eg ikki er í ordan tað hevur einki við krøv at gera tað hevur eisini nakað við tænastu at gera eisini ein trupulleiki at tað eru blívnar sum fáar sjálvtøkur og eg haldi eisini tað er trupult at at tað er blívi verri at fáa kontakt við tey sum arbeiða og kontaktin er meira a passerað upp á nær bankin hevur brúk fyri tær tú kanst fáa ein banka ráðgeva til at ráðgeva teg hvussu nógv tú skalt lána men tú fer øgiliga trupult við at fara inn sjálvur og avgreiða tíni viðurskiftir tí alts alt skal fyr i ganga yvir netið tú betalir fyri kontuavrit til dømis sum koma sendandi tú betalr fyri heimabankan tú betalir fyi at fáa nýtt kort og øll tey tingini og samstundis so e hava okur hendan her trupulleikan við at tað er so trupult hjá fólki at fáa lán nógvastaðni í landinum og okur vita tað at ikki kanska í føroyum men meni kring allan heim har eru tað sterkar kreftir sum arbeiða fyri at okur fáa avskaffa kontantir heilt og har liggur eisini nakað í við at skerja tað persónliga frælsið tí tá hevur tú eisini eitt fullkomilig eftirlit tá tú ikki hevur nakað sum helst pengar millum hendur men alt skal fyri ganga yvir ein ei eitt einl annað sentral sum onkur hevur innlit í so tað haldi eg eisini at okur eiga ávaru ímótir tað eru eisini eldri fólk sum hava trupult við atbrúka bankarnar tí tær eru eru langt at fara og og sjálvtøkur og alt á tar og tað verður nógv frammi um ítróttafeløg og felagsskapur sum eisini kanska hava tað veit eg ikkimarknaðar dagar og selja lutaseðlagr og hvørt á síðnum sum eisini er partur av tilveru grundarlagnum hjá einum lítlum felag og sum eisini er kann vera trivnaður í eini bygd onkur bankaruppá hurðina tí næstan blívur soðeis nú at mann kanna isk hann ikki keypa nakað tí at mann hevr ikki pengar inni so tað at mann fer og hyggur eftir um mann kundi gjørt okkurt annað um lønarkontan kundi verið ígjøgnum gjaldstovuna til dømis eg veit gott einki er ókeypis tað kundi kanska verið nakað og so var tað eisini tann formurin sum mann hevði fyri nøkrum árum síðan vegis er mann kundi hava postskir ogkontu tað var eisini ein máti kanska atgjørt nøkur ting uppá eg veit ikki eg nevni bara nøkur ting uttan at eg kendi nakra endaliga loysn men eg haldi í hvørfall ati at okur hava eina avbjóðing sum okur eiga at hyggja eftir tí at tað fær sara rættiliga nógvar pengar út vist tú telur upp ígjøgnum eitt ár hvussu nógv túhevr betalt í avgjøldum so trúgvi atað eru nógvar hundrað og kanska langt yvir túsund krónur og hvørj einasta húsarhaldi og tað er nógvir pengar serliga fyri fyri tey sum kanska ikki hava hava so gott ráð so eg haldi at tað er eitt eitt gott mál sum mann eigur at at hyggja nærri uppá í felag takk fyri

takk fyri harra formaður nú er hetta ein eina onnur viðgerð og hetta di kundi kanska verið komið til fyrstu viðgerð meni eg má siga eg eri ri eg eri fyrisovudt øgiliga glaður fyrihetta uppskotið tí at mær dámar væl hetta upskotið sjálvt um sjálvt um hetta allarhelst verður felt í dag øh eg haldi tað er eitt sindur ómoráðst at áleggja fólki at tey skulu hava eina bankakontu og ikki tryggja teimum at tey hava møguleika at fáa fatur í pengunum aftur tað tað haldi eg er eitt sindur ómoralst at at at mann noyðist at betala sína løn út í ein banka men tú so ikki hevur møguleikan at fáa pengarnar út aftur úr bankanum til at til at keypa ymiskt við tað haldi eg tað haldi eg for galið fyri at siga tað akrantíðr og tí eri eg øiliga glaður fyri hetta uppskotið øhvit skulu eisini minnast til ati vit sjálvandi vit búgva ikki allar í havn altso her her er nevnt á at fáa fatur í pengum tað tað er ikki tað men men tað eru altso nógv fólk sum eru runt um í í í landinum øsum selja millum annað privat altso vit hava fólk sum virkað heimaa vit hava fólk sum vit hava bóndum sum selja vit hava útróðrarmenn sum selja fisk privat og og hvat hvat gera var tann dagin tá ið tað ikki møguligt at fáa fatur í pengum til til hesar her hvat hvat blívur av hesum fólkunum sum selja privata smásøla og annað eg haldi at vit eiga at tryggja fólki at tey til ein hvørja tíð kunnu fáa fatur í pengunum og eitt sum eg havi lagt merki til úti í samfelagnum tað er ati ein ein ein fyritøka sum ereg haldi sjálvur eitt lítis sindur frammi í skóginum tað er posta posta hevur nú gjørt tað ati atitú kanst fa inn á eina magnstøð ati avlivera tínar pakkar og og eisini atiavliverabrøv og og og taka ímóti eisini tað haldi eg tað haldi eg royn ein ein fínueg skilji ikki at mann ikki roynir at gera frá bankansíðu roynir at gera eitt samstarv við fólk ella ella fyritøku úti í økinum sum eru úti í økinum so møguligt kundi havt eina sjálvtøku sum partur av av av sínum av sínum tilboðum ella av sínum rakstri har haldi eg atihar haldi eg faktikt at postar erer rímiliga framhaldiga tey hava ein ein dugnaligan stjóra eisini so tað landið eigur ein friðing av føroyabanka tað er heilt ótrúligt at landið ikki kann up á nakran sum helst máta vilja blanda seg upp í nakrar grundleggjandi tænastur sum fólki í føroyum skal hava tað og tá serliga tá ið vit eiga tá ið vit eiga so stóran part av av bankanum so onkursvegna so so smakkar tað mær illa av fella heta her uppskoti tí at eg meti nú veiti ikki um tað endiliga skal vera við lóg at mann skal tryggja fólki ella tryggja at sjálvtøkur eru kring landið men eg veit bara at tað er ótrúliga viktigt atsjálvtøkur eru kring landið at tú kann fáa pengar út at tú framvegis kansn brúka reiðan pening úti í samfelagnum at ikki hvør maður skal ganga við einum terminaliu reyðalómanum sum selur eitt ella annað tað haldi eg er heilt ótrúliga viktigt so tað smakkar mær illa at fella hetta her uppskotið tað mungu r sð akkranti men ø eg eg havi eg havi sæð onkrar betri grundgevingar eisini frá frá minnilutanum um um grundgevingar um hví ið vit skulu fella hetta her minnilutin metir ella minnilutin førir fram ati mann gjarna vil at borgarar fáa fatur á reiðim peningi og at hetta má tryggjast men vil hava politisku skipanin at seta verk seta arbeiðið í verk viðvíkjandi tíð uttan tó at nevna nakað um hvør í tí politisku skipanin skal gera tað hvussu tað skal gerast hvussu mann hugsað sær at tað kundi verið gjørt øh man hevur einki boð upp á nakað mann sigur bara at mann blaka bara bóltin upp og lofti tann sum loftar vil øh tað er so tað men vit hava vit hava samtykt so nógv onnur andstøðumál so tað hetta kundi passandi verið eitt tað vildi eg mett takk fyri
so er tað johannes joensen sum fær eina viðmerking
taðer gott at brandi sandoy e jaligur tí vit eru púra samd ur báir tað sum mann so nú nevnan posta so hevð tað ikk veiðeitt hugskot kanska at mann vistu mann endiliga ynskir at fella hetta uppskot har men so allíkavæl tekur táttina upp og og ferð í samráð við bankarnar um at fáa eina skipan so øll fáa eina grundleggjandi bankatænastu um alt landið takk fyrirndur

spyrjarin eitt sindur spell at at at helgi ábragdsstjórin ikki er her at men men kanska hansara embætisfólk kunnu bera honum boðini at vit vilja gjarna hava frá løgtingsrøðarplátli av vilja gjarna hava at tingfólk vilja hava at mann pá einlanda máta finnur eina skipan har sum tað skal vera til gonguligt hjá fólki at fáa fatur í sínum egnu pengum tað er ólukksáliga orsaka tað er øgiliga týdningarmikið at tryggja tað takk fyri
ja takk so er næsti røðari henni við kold
ger so væl ja takk harra formaður eg skal gera skjótt av eg havi ikki skrivað nakað langa talu men nú hevði ta verið so oftani fyri hesta her við bankunum og ø tað sum eg oksar at nú eg blandi sandoy inni á hetta her við við við altso úti úti uum landið bygdirnar úti um landi og postaeftir etir drúgva umhugsað so hava tað funnið útav at tað ber til at gera onkra loysnir áðrenn eg sá enn til dømis ein handil vági hevði givt posta pláss fyri at seta boksar upp sum fólk kundu avheinta ymiskt og pakkar og annað slíkt eg spurdist tann mannin sum hevði í dag og hann hann hann hevði hevði tað bara til posta ldi altso hannfekk onga leiður fyri tað tað einasta sum eg gjørdi er mun kanska var tað at tað komu nógv fólk inn o so keypti eg okkurt men men hanann hevði onga leigur fyrit eg havi øliga oftani her frá at vísta á til nógv már síðan eftir hondini í norra úti úti í bygdini norra hevur mann havt árningar hvar ið mann hevur okmbart tosar saman og hvar ið handlar har sumtað ein einstakar handil er visti okur taka sumba og porkerið til dømis har ein handili hvørjari bygd hví er man ikki eina avtalu við at fólk kunnu taka pengar út í eini bygd o tað kundi stuðla eitt sindur upp undir at handilin er yvirlivdi tí tað er ikki bara bara at hava ein handil igani bygd og tá ið han er farin tá vaknað úl við og siga áh tað var nó keðiligt at handilin fór men til dømis í sumba og porkeri visti mann hevði at fólk kundu komið allar sadamurnar sum fara bingo og og forskeldanna kundi komið og tikið nakrar krónur út og handlilin fekk nakrar krónur afturfyrr tað hevði verið ein ein meining í nú nú er tað blivið soleiðis at nú koma man fara á á skeldstøðina og fáa ein pakka og alt tað tað er so alt altíð tann tann rætti vegurin tað ganga okur hava sum fleiri at víst á her í sínari tíð eisini verið við til at bjarga bankanin tað er so tað sum eg haldi er tað býtta su eg havi gjørt nakrantíð mhevur mann gjørt sjá ylgigjørt forkertið gjøgnum tíðirnar aftaná at mann hevði gjørt tað so fann mann út av at tað skuldi mann sjálvandi onkuntíð av tí eg hopi ikki at mann kemur har til eg hopi ikki at tey fólk sum inni her her koma aftaná at okur og hvorvin at tey kn nakrantíða komu í ta støðuna tay pjøðast at bjarga vistu að koma í ta støðuna so fór altíð í verðinistemmu nei tí at okur hava tveir bankar sum eru væl garderaðir fólkini sum stýra teimum at fáa eina ørsløn fyri at møta upp einaferð um mánaðin stjórarnir fáa nakrar milliónir í part eg veit iki vat er tað er ikki eitt eitt órímiligt krav at tær klárar tað fara tær út um maið og lána erlla riskera so nógvar pengar at tt fara rábundis lat so fara skigði eg verður við taðum hetta r hetta er hetta er bara mín meining altso eg eg hetta er ikki nakar politisk meining men heta e bara mín meining aftan á at eg haldi at okur bjargaði tveimum bankum sum okur sjálvandi ikki skuldu hav gjørt úrtslitið var resunsfult fyri nøkur nakrar vinnuliga fyritøkur sum bliva útnevndar og nakrar sum bliva koyrdar í skrellispanni serliga við teimum útlendsku kreftinum sum komu at stýra bankanum lat tað so fara men tað er so mín upprigdi av meining at har gjørdu ykur ein brøllara av teimum heilt stóru mann sigur tað at ja samfelagið kemur ikki fyri seg aftur við sær bankin fyrr og tað kann tað vera nakað um our hava tveir smærri sum ikki geva so gø nógv avlop men men tað at veita eina tænastu hon eigur tað eigur at bera til at bankar viðs seg hevði í dag havt umsitið tað so hevði eg havt ein fund við bankarnir og við við handlarnir í í nøkrum bygdum tað pjóðis ikki pengan aftomatir upp á hvørjum jørðini men at fólk kundu koma í ein handil inn enn minni bygd har sum ein handil er og fingu avgreitt nakrar krónur um tað sum tóki eg tvey hundrað krónur út ella fimm hundrað til at bingu ella nakrar lutaseðlar so eigur tað at bera til uttan at seta alt yvirst ýr og og o tað er tað sum eg hugsi um vis mann hevur eitt sindur av av at tanta siði men oftani mangla tað at hava eitt sindur av hantu tá g fyri nøkrum árum síðani tað altíð akkað var tað besta so haldi eg tað mundi veri eina tíggju avdeilingar av bankum í suðuroynni tíggju var tað hvussu eg taðvar tvær í sumba einar tríggjar vágir ferð í párkeri og og tvøroyri og hvalba og allastaðini og so plussliga so fór mann hin vegin og lukkaði alt niður og segði at tað heldur eingin heldur eigienpengar automatiskskuldi vera tað er kanska ein dýrur uppgáva men men at fáa avtala um at ati mann kann avgreiða tað í einum handlu sum samtígis heldi lív við einum lítlum bygdarhandli tað hevði eg verið gull veft fyri fyri útaðarin í føroyum takk fyri ja tað er onkur

ta er je soleiðis a tað er áhugavert at hoyra hendrik oldrøða sum hann ger altso tað er soleiðisnr í føroyum at tan politiska skipanin hevur so lítið álit á fólki at tá ið tú hevur arbeitt fyri einu mánaðarløn so skal tað almenna sleppa fyrsta inn á kontuna hjá tær áðrnn tú kansn fáa tínar pengar út og man e eisini komin har til at mann heldur ikk hevur álit á fólki at geva teimum kontentar pengar tí tað er eisini nakað sum fólk verja mistómt fyri at sum vilja tey snýta og sovíðari og tí er tað sum vit standa eftir við tað er at vit hava nakrar lønarkontoðir sum verður verð eru samanbundini av nøkrum visakortum so kunnu bankarnir eisini skrásetta hvar eghavi verið við keypt og suvíðari men altso lønarkontíðir í dag hanga ikki saman við hvar ið bankarnir hava sínar deildir altso tað eru jú tað allar allar fagstu sum heva sína løn út kontan sum so men eg haldi t annars tað er einokk so áhugaverd diskussión um tað persónliga frælsið hjá fólki altso hvønn val møguleika hava vit taandr ellaðir tað at vit hava ongan annan møguleika en at hava eina bankakontu í einum føroyskum
so er tað hennir í golpsær væl
eg púra samdur við tí líkamikið hvur bjargar tá tá ið tann vanligi persónurin skal skvala til at bjarga tá er tá er okkurt galið men tað er rætt altso men eg haldi stadvek at tnakar tænastur til dømis sæð manur kelduskattin í bankanum tað er ein fínárning at at at tú fer til at løn at gera bankag hharáðrenn tá er so skatturin tikin av og tað er ein tað er altso tíðin hevur víst at tað var ein fín sum kom í fýraogfýrs ella trýogfýrs tað var ein fín árning hitt at mann so farin yvir til allar hesæar pensjónirnar sum ekudu hava eg havi frá fyrsta degi av hildið tað kann mann onkur siga atað nevnt nú tykur fáa pensjón sum sita her men hevði okur ein samhandsfassa sum var ríkiliga stórur so hevði hvuski neyðugt at havt allar hesar her undarligu pensjónsgjaldirnir tí tað besta er hjá fólki tað er meðan tey eru góðum árum at fáa teir pengarntir at hava at beginna samla upp tá ið tú er tjúgu ár til at brúka visti tú liugir til dips sjeyogtrýss ella áttaogtrýss at brúka tá tá ið tú hevur tað nokkað pensiónir frammanundan tað er ein øgiliga undarligur ein øgiliga undarlig vending at vera komin í at tað tað dragar seg um frá tí tjúgu ár at samla upp visteblívið sjeyogtrýss takk formaðurso er tað edvar
bjacobsen hon hevur eisini eina viðmerking ger so væleg hugsiiat
hvat har sum hennikold kom inna á at mann møguligst segði ein eitt eitt tos við onkrar smærri handlar ella onkrar handlar sum vóru í onkrum av teimum smærru støðunum kanska ein ein er tað onkuntíð tað t mann skal torar at fara til borðið og tora at taka nakrar samráðingar upp ber tað til tí at tað er tað er nokk so givið roknin við at tað fer ikki at vera kanska einkult at fáa fáa eina sjálvtøku allastaðni tað verður kanska ikki so nevnt men at ein ein ein handil kundi gjørt tað kanska betri møguligt enn í dag í dag er tað nógvastaðni í handlinum at mann kann fáa nakrar krónur yvir men tað er kanskaikki allastaðni men tað kundi verið gott í ein sovorðnum í einum stað har mann ikki kann heva pengar at mann serliga fór eftir teimum økjunum siga ber tað til at gera eitt samstarv her sum kundu hjálpta upp á støðuna so eg haldi at hatta er hatta er hvussu gott at havt við í tí sum man ætlar ferathygga uppá so mann hevði møguleika at fáa nakrar krónur eisini teimum smærru plássunum takk fyra harar formaðurhenal
ja altso her
altso hetta landið er ikki so rærsamatstórt at tað ikki ber til at at at at at at síggja hvar eru tað møguligt at at gera eina legaliga avtalu um at fólk altso tað kann ikki vera meiningin at at at ei handil skal hava til uppgávu til at vera pengar tat gera tað fyri kundarn um skyld tí tað eru teirra kundar at at útlivara tvey hundrað krónur ella trý hundrað ella hundrað udyvir og alt ert er man sumsummir í havn pjóðast sær ke agardpbensinstønrar tað er hldi uppatur útav tíe men men bygdarhandlarina gera tað í staðin fyri mann fekk ein avtalu við bygdarhandlarnir at tað hevði verið ein partur av grundarlagnum fyri at tað kanska er virlivdi mann sær í rímiliga stórum bygdum hvar hvar tingini barð handlað verða lukkaðir niður tí tað hangi g ikki saman og í norra hevur mann funnið útav at gera taðup á tann mátan úti úti um landið altso har sum tað er eru langt ímillum hús og og annað at tað ber til í einum handli at fáa avgreitt nøkur ting tað má bera til í okra lítla landið at fáa avgreitt nøkur fá ting í nin handligur sumper ella einhandligur porkeri ella ella um tað skuldi verið í oyndarfjørði tað eigur at bera til vissu fólk seta seg niður at tosa um um eina forluftia loysn og og tey fáa eitt lítið endurgjald fyri tey ikki tað pjøður ikki atverða til verin
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so er orðaskiftið endað og nú fara vit at atkvøða í hesum málinumog tað er einki broytingaruppskot í hesum málinum og her eru ein meiriluti í einum minniluti og vit vit ratkvøða núvit eru liðug at atkvøða mál er falli tað eru trettan akfør ímóti og tíggju fyrði so at málið er fallið á eingin blámsur mál við falli og avgreiðsfraløgtingið síðani fara vit býari í skránni og koma til aðru viðgerðar tingmáli nummar átjan tað er uppskot ið løkslað um broytig løksla um húsalandskrunn parantes sendur bústaðir bústaðarbygging uttan fyri størri býirnar tor byður morðið jóhan eli poulsen fær orðið ger so væl
tak fyri harra formaður kristina háfoss siristemberg høgni hoydal beintaloyvu jacobssen og hervur polsdóttir legði hetta uppskotið vegna tjóðveldið fram níggjunda septembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð fimtanda septembur ítjúgutjúgu er tað beint trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda septembur og áttaunda oktobur undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við felagi peningastovnar bústaðir útoyggjarfelagið og við landsstýriskvinnuna í almannamálum elsbet mersetes gunlegsdóttur undir viðgerðini hevur nevndir býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen rósa samolsen erhard joensen og eg sjálvur taka ikki undirv málinum um ai og mæla løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tað er tað sum stendur í álitinum men nú haldi eg eitt sum okur hava verið í undanfarna málið inniá hetta her við peningastovnum so loyvi eg mær at gera nakrar viðmerkingar ella hugleiðingar í hesum sambandi eisini tí hetta dragas seg um í prinsippinum at bústaður skal fara út at taka vágan á seg sum bankin ikki vil í prinsippinum tí at bankin fíggja bara upp til marknaðavirðir men problemið er at vissi bankin sigur at hús í sandvík ikki verp meir enna eina millión og byggitilfarið eru einafer um atvær so verðu tað ikki vert meir í tað vissi bankin onga trupulleikar hevði av at veita mær eina korum aftvær millión í lán í sandvík so varð tað heldur eingi trupulleiki at veita til næsta mannin um tað og so veðmarknaður viri í hægri men bankarnir hav fingið ein øgiliga týðandi leiklut og hava nú føli eg meg fríari at siga tað teir hava eina miðvísa ætlan at stýra øllum pøplunum í føroyum inn í tórshavnar kommunu bankarnir hava tað simpulta da generellu ætlann at tað kla bara meira um meira í fólk inn á miðstaðin og tað er tað sum teir gera spakuliga og tað er nakað sum eg ræðist tí haldi tað er sera viktigt at mann tekur hetta upp at løgtingið ella í fyrsta lagi í landsstýrið og bankarn seta seg saman og hyggi eftir hvussu fáa okur veruliga spjatt fólki runt á føroya land og ikki í einari altráðan eftir at miðsavna alt fólkið í miðstaðnumso tað er mín viðmerking til hetta sum ikki stendur fyri meirilutas rokning men fyri mína rokning takk fyri harra formaður ja
tað eru nakrar viðmerkingar kristina háfoss ger so væl
eg fari at takka fyri hesa viðmerkingina kanska eitt sindur kann mann siga yvirháskan tá tað stendur í álitinum at samgongumboðini ikki taka undir við málinum annars uttan at koma kundsjóvin men annars varð kenslan eisini fyrstur viðgera av sum málinum at í løgtinginum er ein breiðsemi um at vit mugu finna eina loysn soleiðis tað ber til at byggja ein nýggj hús eisini uttan fyri tær størru býirnar og vit mugu ásanna at verandi lóggáva ger tað á bankarnar tá kunnu ikki veita serliga nógva fígging til bygging uttan fyri teir størru býnar og síðani er lógávan bara so kann mann velja enten at fara inn við sum mann gjørdi kanska í fyrr tíðini við viðveghaldu til bankarnar fyri tann partin har váðin er størri ella mann kann gera hesa loysnastu viðmæla til og eg veruliga vóna og vit høvdu tjóðaldur vónað at samgongan vildi hyggja nærri eftir í smøguleikanum men fyrst umfari so í hvørt fall takka fyri sær viðmerkingina og vóna at mann kann finna saman um at finna eina góða loysn tí tað er ein bygnaðarligur trupulleiki at verandi lógkomin tað skal bera til at seta búgv allastaðni í føroyum
dóna eli poulsen takk fyri at
formaður sum kristinaohafess vísir á so eri okur púra samd um trupulleikan men okur ikki samd loysna øh eg haldi aldrin at tað er ein rætta loysn at skattgjaldarin tann vanligi meinigi skattgjaldarin skal setast til svars fyri at borga fyri láni hjá mær ella hjá einum øðrum tí verður aldrin samd um at tað skal veraeta alment felag sum skal borgar fyri einum láni visti tað kemur hartil at tað skal fella til gjaldingar so har er okur púra beinleiðis ósamd khristintháfoss og eg sjálvur men tað finnast aðrar loysnir og tað er loysnar haldi eg mann skal seta seg niður at finna saman og eg hugsi at flest allar loysnir finnast við at mann tekur eina eina eitt breitt kjak upp millum ella eina l eina breiða semjuupp ímillum bankar og politiska myndugleika tí at tað er heilt víst at bankarnar hava eina aðrar dagskrá enn politiski myndugleikin ella meginpartin av politiska myndugleikanum takk fyrisíðan
hán er tað siri stenberg takk fyri harra formaður
ja tað er eingin ivi um tað at fólk sum búgva úti um landið tey ynskja eisini at seta føtur undir egið borð og tey vilja eisini ofta vera búgvandi har sum tey eru fødd og uppvaksin og t tað sum e blív blívu eitt problem í dag og eg eri púra samd í hesum her at bankarnir stýra øgiliga nógv búsetingini í føroyum og at tað er við til at miðsavna og tað haldi eg ikki er í ordan tí føroyar er eit oyggjarsamfelag ikki ein býør tað er so tað eina men tað pressar eisini prísirnar á miðstaðarøkinum upp at alt skal plussliga vera her so eg haldi at tað er eitt álvarsmál sum okur eiga at seta okkum saman og finna loysnir á tí tí at tað kann ikki vera soleiðis at hetta iki nakað sum øll vilja hetta eigur at vera so mikið sjálvsagt eg veitpara ikki akurát hvør rættav loysnin er hetta er so eitt boð upp á eina loysn tað finnast kanska fleiri
joneli poulsen ormaður
eg eri stevnbergur og eg dragi eina línið men onkur er rímiliga samd í tí sum hon sigur nú eisini men sum eg havi sagt og so meti eg ikki at hetta er rætta loysninum og eg fari aldrin at halda at tað er rætt at skattgjaldarin skal standa til svar fyri rokningina hjá einum øðrum skattgjaldara og tað komi eg eisini eitt sindur inn á í næstu uppskoti tá tað kemur lutaíbúðir tá kom eg eisini eina síðu av somu søk takk fyri harra formaður
beintalovið
tak fyrihara formaður eg púra samd við joan eli poulsen um at bankar og myndugleikarar og tey skulu seta seg saman tí bankarnir skulu sjálvandi ikki stýra ella avgerð á bústaðarmynstri í føroyum hevur onkur hug at búgva í sandvík ella aðrastaðni so skulu tey eisini tað men eg haldi hetta uppskotið her er í hvussu er eitt stig á rættari leið tí eg hugsi at vit øll her í løgtinginum sjálvandi ætlað tað at øll í føroyum skulu hava onkrastaðnir at búgva men eg vari sjávandi øgiliga fegin frættaðu um so er at jóhan leji poulsen hevur eitt annað alternativ sum eisini kundi loyst hendan trupulleikan her tí sum sagt bankarnir skuldu ikki avgera bústaðarmynstri í føroyum takk fyrihara formaður
vel í pálsan hjá janeli
til at koma við eina øðrum alternativi er ógvuliga knøtt so eg vænti ikki at janeli lukkast at koma við tí alternativinum nú men føroyingar vita væl at merkti at alt annað líkt um gott hálvtriðju ár er tá møguleikin aftur at fáa hendan mannin at vera á føstu sæti her inni og tá skal hann vísa teimum at verulig møguleikar finnast
andurssantoy ja takk fyri harra formaður
r eg eg deili meiningarnar hjá hjá joaneli poulsen um at at bankarnir rhelt eru teir sum stýra far í fólki í føroyum búsetir tað er øgiliga laðaligar treytir til ati vistu setir teg niður í í í staðinum men men skalt tú út um landið so eru treytirnar nakrar heilt aðrar og nógv harðar hinvegin hetta her uppskotið hetta snýr seg um at bústaðir skulu fíggja bústaðarbygging uttan fyri stórar býirnar øh tað er jú einki sum tað er einki sum forðar bústøðun í at gera tað í dag men bústaðið gongur eftir einum plan har sum teir byggja har sum fólk hava sett seg á bíilista eg ivist í hvussu nógv fólk standa á bíðilist úti í skúgvoy ella út í hattavík og tí tí er tann spurningurin um bústaðir møguligvik burdi umhugsað hvussu ið teir hvar ið teir byggja eftir tað tað haldi eg burdi burdi bústaðir sjálvt hugsað um takk fyri
so er tað jóan elig poulsen akkurát formaður
e ja nú er akkurát í hesum uppskotinum er ikki t bústaðir hevur ikki loyvið at veita lán teir hava bara at loyva at byggja og vera við til at byggja teir hava ikki í løtuni loyvi til atveita lán og tað eri eg øgiliga fegin um tí tað haldi at ongantir eiga at fáa men tað er sagt at tað eru bankarnir sum stýra hvar í fólk kunna vera í dag at mann hevur yviryvirkapitaliserað ein part av lánum í føroyum meðan mann hevur undir kapitaliserað ein annan part og tað er ein trupulleiki ein trupulleiki sum er veruliga stórur sum merki serligan úti um landið altso úti á serliga teimum smærri plássunum tað er ein mann eigur at fáa loyst tí tað gevur onga meining at eg við mínum innistandandihitaí mínari inntøku skal hava betri møguleikar at taka eitt trýfalt so stórt lán inni í miðstaðarøkinum har sum eg ikki vil verða heldur enn í sandvík har sum eg vil vera eg síggi tað kemur óvart her í mortenesen men tað er ikki løgið eftir hetta kommunuval tak fyri harra formaður

orsaka je ørviti akkurát farin frá einum einum kommunuvalið til at løgtings vælstríðið er skotið í gongd so tað var ikki so løgið men eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp og tað eri eg sjálv og hervur polsdóttir og aksel jvel johannesen sum mæla løgtinginum til at taka undir við uppskotinum og hava nakrar viðmerkingar til tað tað skal vera møguligt at byggja egnan bústað kring alt landið og hetta er ikki støðan í dag tí lánitreytirnar eru ymiskar í størri býnum í mun til uttanfyri teir stýrru býrnar og hetta ynskja okur at loysa felagið bústaði er bústaðarpolitiska amboð í landsins og kann átaka sær uppgávuna at vera við til at loysa avbjóðingina og tryggja eitt fjøltáttað bústaðarmynstur kring alt landið uppskotssetararnir vís í uppskotinum á at orsøkin til støðuna er at marknaðarvirði uttan fyri størri býirnar ofta er væl lægri enn kostnaðurin av at byggja húsini og fíggingin er treytað av marknaðarvirðinum og tað verður víst at dømi um at persónar ið hava fingið nokt á fígging til at byggja húsa bygd hava fingið játtað uppaftur hægri lán til bústað í havn ella miðstaðarøkinum og dømi vísir at tað eru ikki gjaldsevnini hjá teimum sum skula byggja sum eru forðingin men heldur verandi lóg um fíggjarligt virksemi sum bankarnir eisini eru noyddir at halda seg til sum okur akkurt hava viðgjørt minnilutin vísir á at vera politisk átøk ikki gjørd fyri at tryggja a fólki møguleika at byggja kring alt landið so fara okur at síggja mun á ústøðumbústøðum í og uttan fyri miðstaðarøkið meðan nýggir bústaðir verða at síggja í miðstaðarøkinum verða tað serliga eldri bústaðir uttan fyri miðstaðarøkið og hendan skeivleika ynskir minnilutin at fyribyrgja tí henda gongd kann vera við til at miðsavna húsabyggingina lurtinú á lurti henda gongd kann vera við til at miðsavna húsabyggingina í føroyum til miðstaðarøkið hetta kann vera við til at trýsta prísirnar upp og harvið kunna verandi bústaðartrupulleikar gerast enn størri hoyringar í nevndini hava víst at trupulleikarnir við at fáa lán á smáplássum og útoyggjum eru veruligir fyri nøkur av økjunum eru avleiðingarnar sera álvarsamar og fólkaminking kann vera ein ein avleiðing umframt at tað eru eisini tekn um at múgvandi fólk sum ikki eru fastbúgvandi á ymsa støðunum kunnu útvega sær bústað á somu plássum sum fastbúgvandi ikki kunna bygdirnar kunnu tá gerast feriuuog frítíðarpláss meira enn heimsdagir hjá fastbúgvandi fólki og tað skal ikki skiljast soleiðis at summarhús ikki kunna vera eitt gott og gevandi íkast til útjarðan tí tað eru tey men tað skal skiljast sum at tað er ein trupulleiki hjá fastbúgvandi fólki við at seta búgv sum er eyðsýndur og sum eisini má loysast við hesum uppskoti fáa bústaðir heimild til at bjóða lán ið fevnir um tann partin av láninum ið bankin ikki kann bjóða tó ongantíð meira enn upp til hundrað prosent av metingarvirðunum minnilutin heldur at tað skal vera møguligt at byggja egnan bústað kring alt landið so fólk fáa frælsi til at velja tann bústað um tey vilja leiga keypa ella byggja hvar tað so er og hetta eigur at vera treytað av gjaldsevnunum hjá teimum sum skula som sjálvandi skula vera í lagi hjá teimum sum skula byggja og ikki nøkrum øðrum í sambandi við at tay í lógaruppskotinum verður skrivað fígging av bústøðum uttan fyri størru býirnar sum vil minnilutin gera vart við at tað eisini kunna vera størri býur kring landið har tað er trupult at fáa fígging hetta kann til dømis hevur nevnt vøroyrir sum eitt dømi sum er ein býur ella stórur men eftirspurningur eftir bústaðin kann vera lutfalsliga lítil og tí kann eisini vera trupult at fáa fígging eitt sovorðstað og minnilutin vísir eisini á at endamálið við uppskotinum er at veita heimild til fígging av bústøðum har bankarnir annars ikki vilja fíggja orsakað á marknaðarvirðinum í mun til byggi kostinað sama lógaruppskot bleiv lagt fram fyri einum ári síðan tá mælti samgboðini til at fella uppskotið og at okur skuldu bíðatil landsstýrismaðurin kom í løgtingi við bústaðarpakkanum sum skuldu eisini taka hædd fyri hesum tørvinum nú eitt eitt ár seinni bíða okur enn eftir bústaðarpakkanum og bústaðarnegin er akkurát líka stór tí eru eingin orsøk til dráð longur men okur mæla til at mann samtykkir hetta uppskotið soleiðis at gongan koma á bústaðarbygging kring landið har mong bíða eftir møguleikanum at seta føtur undir egið borð og við hesum viðmerkingunum so mæla okur eisini løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað er slekt eingin ivi um at tað at fáa nakað at búgva í er eitt av teimum allarsstørstu problemunum sum í føroyska samfelagi eru yvirfyri og vissi mann ynskir fólkavøkstur og vøkstur í búskapi og hvørsá sínum so fær mann ikki tað vissu fólk ikki fáa nakað búgva í so tað er eitt stórt problem okur hava akkurát viðgjørt hetta her við bankatænastuna í áðni og eg kann ikki lata vera við t hugsað tankan eg veit kkium tað er so men eg hugsi tay í hvørfall ati at mann kanska eisini átti at gjørt sær nakrar tankar um tað at fleiri av meglarafyritøkunum eisini eru knýttar so tett á bankunum tað kann eisini vera at tað var nakað mann átti at at hugt eftir eg skal ikki siga um akkurát hvør ávirkan taðhevur men eg ivist ikki í at tað eisini ávirkar so eg haldi her eru nøkur ting sum mann frá løgtingsi síðu má gera vissum fólk ikki skuldu stinga í sekkin og fara av landinum tað er nógv sum hava búð hjá hjá eg veit ikki altso hjá familju ug mann hoyrir um fólk sum lána eina sofu og ein kjallara og hvørt á sínum og okur vita eisini tað at at mann upplivir barnafamiljur og fólk sum hava smábørn sum noyðast at flyta øgiliga ofta og hvussu stórar avleiðingar tað hevur fyri tær familjurnar tí ati tú más kanska skifta skúla barnagarð og og vinir og hvørt á sínum tí tú ikki fert nakaðat búgva í so tað er eisini eitt stórt sosialt mál í hesum her so eg haldi at tað rætta er at løgtingið tekur kse saman og stendur saman takk fyri
takk fyri og so hava vit nakrar viðmerkingar tað er fyrsti uni rasmussen ger so væl
takk fyri nei eg hugsi at at nevna tað at altso fyri mær er hettar uppskotið slett ikki til nakrar sum helst nyttu tí tað hevur verið so týðiligt í hoyringunum at bankar vilja eisini læna upp til hundrað prosent av marknaðarvirðunum vissu fólk eru førur fyri at gjalda av tí dugi eg slett ikki at síggja nakran meining í einum sovorðnum uppskoti til bankarnir vilja læna upp til tað sama sum hetta uppskotið leggur til upp til takk fyri
takk fyri ger so væl siurstemberd eg veit ikki mann
at biðja um at seta seg millum millum hitaboðar á rekkini lurta eftirhvat teir søgdu líkamikið men tað sum viðgerðin týðiligt hevur víst tað er at hetta er eitt stórt problem tað er bara bankarnir sum hava sagt hetta ikiver ett problem tey sum sita íog mangla bústað og sum kunna vísa á nøkur ting tað hava øll víst á at taðer eitt stórt problem hjá fólki at byggja kring landið okur hava havt eisini fólk fyrá útoyggjarfelagnum inni sum eisini kunna siga frá teimum smestu plássunum tað er eitt stórt problem at fólk ikki fáa nakað at búgva í so at siga eitt uppskot sum skal stimbra bústaðarbygging kring landið ikki er til nakran nyttu tað haldi eg ikki er í lagi av formanniní trivnaðarnevndini erligt alt takk fyri
takk fyri so er tað bróndur sandoy sum hevur eina viðmerking ger so vælja
takkfyri hara formaður nú eg taki sjávandi ikki undirvð hesum uppskotunum sum fyriliggur meni sirur stenberg hon kom inn á í røðuni inn á hetta her trupulleikan við at at múgvandi fólkhevur møguleikan fyri at at keypa sær eitt summarhús ella gera ein part av eini bygd til einu til summarí trøki a tí at bara tí at tey hava hava nógvar pengar og kunnu keypa sær tí tfyrvigratis at eiga eitt summarhús allastaðni í føroyumahtað meti eg sum ein øgiliga stóran part av bústaðarneyðini í føroyum tað at at su at teogratiskt at eiga summarhús kring landið tað er heilt ótrúliga stórur partur av húsunum í føroyum sum er summarhús nógv meir enmann heldur og og tí haldi eg og tí sakni eg eisini at tað fær rúmd í diskussiónini á tingi og í í kanska ikki ímiðlunum tð hevr verið nógva í miðlunum men á tingitakk fyri
ger so væl sigur steinberg takk fyri
harra formaður og takk til brandersandur ja tað er tað sum var eisini uplýst í nevndini haldi eg eisini man sertað í serliga kanska nøkrum økjum at fólk atso múgvandi fólk kunna keypa upp og okur hava heldur einki sum forða fyri at múgvandi fólk úr útlondunuk koma inn og keypa upp uttan nakað sum helst reglugerð so her eru nakað sum okur eiga t hyggja eftir og tað verður fleiri ferð diskuterað hetta her við at eigur mann at hava eina heimild til at ein kommuna kann taka eitt annað slag av gjaldi fyri ti til tær tænastur sum hon skal veita fyri kloakk og ljós og vatn og sovíðari tú hevu fleiri ferð t verið umrøtt tað er ongantíð komið víðari tí hvørjasfir mannhevur snakkað um tað so hevr alt fer upp at rópa u ognarskatt tað er ikki tað mann snakkar um tað er eisini fyri at gera nakað við bústaðarneyðina so tað uppskotið gangið út frá er við í tí pakkarnum sum landstýrið kemur við til bústaðarpakkan takk fyri
ttakk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri ja
hheta uppskotið er hvussuur leggur upp til tat betra støðuna einum erstøðum um mun til hvussu hon er í dag og støðan í dag er ikki góð tað tað vita vit og avbjóðingarnr eru stórar og tað er undarligt at at bankarir ikki eisini síggja tað tað sum eg hugsaði tað er ati eg haldi tað r tað skilagóð viðhesum uppskotnum er tað at mann hyggur eftir at mann roynir at at fáa fígging til tey støðini har sum mann veit at íbúgvarnir hava trupulleikar at á afáa fígging heildarfígging til til eina hús ella til eina íbúð og og tí haldi eg tað er skilagott at mann hyggur eftir jamen hvt hvat hvat kann mann gera í hesum førinum so loymir mann øhvussu ger meiri í bygging eisini út um landið har sum tað r ringt at fáa fígging og tað er skilagott mína verð takk fyri
takk fyri ger so væl sigur snedberg
ja avbjóðingin er stór og vit skulu hyggja akkurát um nøkur ár ára aftur hvat tað var sum sum faktiskt setti ordiliga ferð á bústaðarbygging í føroyum og gjørdi tað at eg veit ikki meðan siga vanlig fólk fingi síni egnu hús tað var eisini partvíst tá ið húsanlandsgrunnurin kom tað var virkuliga eitt frambrot tá og tað er tað á eina mann máta tað sum okur eisini vilja aftur til at mann fer tann møguleikan afturat sum fíggingarmøguleika so at eitt bústaður sum nú næstan bara byggir eisini fer møguleika til at kunna fíggja so at tað verður meira ein kombinatión av teimum boðum tí at tí tað er tann partin sum kanska manglar tí tað eru ikki øll sum heldur vilja leiga tað eru eisini nógv fólk sum vilja eiga síni egnu hús og tað er eisini tað okur at leggja upp til í síðsta enda eigur tað eisini vera tað eigur tað hvørt at vera gott fyri samfelagið at fólk eru í sjálvbjørgjum takk fyri
so er tað kristina háfoss ger so væl
jata um vit einki gera so er tað verutað bara soleiðis at tað koma ikki at verða bygd nýggj hús uttan fyri størri býrnar tey næstu nógvi nógvi nógvu árini og so kunu vit ímynda okkum hvussu føroyar fara at síggja út um fimmogtjúgu tretivu fjøruti hálvtrýss ár tí mugu vit broyta lóggávuna á hasum økinum vit hava so hugsað um hvussu kunnu vit gera tað hetta er eitt boð upp á eina loysn og eg hevði vónað at samgongan eisini komin við einum boði upp á loysnina men tá i eg hyggi eftir álitunum so sí tað má vera heimsins stytsta álit hjá samgonguni nakrantíð tað stendur bara a vit eru ímóti og mæla ímótii punktum kom samgongan við nøkrum boði upp á hvat mann ger í staðin tí eg veit at landsstýriskvinnan tann bústaðarpartin o arbeiði við hon hevur einki við tað at tryggja fígging til bygging uttan fyri størvíirnar at geratakkfyri
ger so væl siður stenberg takk fyri
harra formaður ja nú kenni eg á góðum grundinum ikki hvat er í bústaðarpakkanum tí okur hava slettiki verið við í tí arbeiðinum men tað er tað er eyðsýnt at einki verður bygt av smáplássinum tað er ikki so langt síðani mann sá ót dag fólk sum búðu í konternarum ella kampingvogninm ela hvat tað var kampingognin orsaka úti á onkrari av útoyggjunum so so tað er eyðsýnt at tað er eitt tórt problem og visti mann einki ger so betíðir tað jú bara tað at mann er við til at gera hetta her problemið uppaftur størri og tað sum hendir í løtuni tað er tað at visti tú hyggur eftir fólki kring landið tey hava sum rekul ikki ráð til at fara til havnar ella mann kann ikki gera útl yvir einkant tí hvør durta far til havnar og tað næstan ikiti at fáa fatur í og tí er tað ein bólkur sum er vanda fyri at fara av landinum og tað er tað sum er so bekjømur um eisini tí hvar skulu tey fólkini fara ellars tað enda í norra noregulandi ella hvar tey nú fara a fáa okkurt bíligt at búgva í tað er tað sum er problemi so at at her er neyðugt at at mann ger nakað soleiðis at fólk fáa bygt har sum tey nú vilja búgva og hava møguleika til at lívbjarga sær takk fyri
takk fyri so er tað edva jacobsen sum er hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri
romaður tá viy tosaðu um hetta her við bústaðir og at akkur hetta málið í trivnaðarnevndini tá bleiv tað eisini tosað um eisini kanska millum bústaðir og og hvat tað er kanska en avbjóðing við tað at lata fígging tilr uttanst krónurnar tí at tey tey blivu noyddu at gera tað í samráða við ein peningastovn tí at bústaðurin kann kjansa meta fyri hvat fólk hava orku til at gjalda og ikki og ein avbjóðing var eisini tað sum tey eisini søgdu at húsini kanska fara fyri eint so ræðlia nógv minni prís og tað er kanska líkasum aðrastaðni kann tað vera at fólk fyta avt haðaftur so vit má líka sikkur at teiy ikki sita eftirvið einari stórari skuld eg havis nógv annað mann kann hugsa um altso vit mugu ikki gloyma at eru nøkur fólk sum virkliga vilja yggja bygva enn smáam plássi men og tí má mann eisini plaga tað sum eitt eitt stað hjá fólki og ikki bara a snakkað um turismu tá mann sakkar um smápláss bæði við grundstykkini áv øllum thesu kommununi men at ting eru tøk soleiðis at mann virðir tað at fólk og kanska teirra eftirkomu eisini vilja búgva út í av smærri plássinum
fyri ger so væl sigur ísettembur
formaður ja eg eri samdur við edva jacobsen at at tað er nokk so keðiligt ofta tá ið mann snakkar um úthaðaran so snakkar mann øgiliga nógv um tað sum um tað er nakað sum ferðafólk skulu koma inn á njóta og tað eru eisini fínasta slag men tað má eisini vera soleiðis at tað tekur fara hædd fyri teimum sum búgva har sum eru fastbúgvandi og sum vilja liva og virka har og hava sítt virksemi og set lív og tað haldi eg t r har ið tað virkuliga strandar tí at tað ber ikki til a og eg veit at hetað er trupult og at bústaðir í løtuni ikki kann kridittmeta fólk tað tað var tað teir vístu á og tí mátta vera í samstarvi við ein peningastovn tað sum teir gjørdu men men tað er eisini blívin víst á tað tá i man e snakkað um men hvar er tað sum peningastovnar ella tey sum hava fíggjað hava mist pengar gjøgnum tíðirnar tá ið tá ið tínar o ringar og og fólk hav mist hús tað er ikki soleiðis at mann hevur hevur lutfalsliga mist meira úti um landið enn mann evr gjørt í miðstaðarøkinum so so tann vágin eigur fyrisovuðt ikki at vera størri til tey fólkini takk fyri
takk fyri so er tað uni rasmussen sum hevur orðið ger so væl
fyri nú ætlaði ætlaði eg faktiskt ikki at taka orðið men tá siri stenberg nú fekk tað ljóðað sum um at eg ikki hevði skilt trupulleikan í bústaðarneyðini runt um kring so ar tað hvussur langt við síðna veruleikan tí valdi eg at taka orðið tí sjálvandi veit eg hvussu stóru trupulleikin er ella veit at hann er stórur men tað sum eg nevndi í áðni tað er í samband við hetta uppskotið at hetta hjálpir ikki upp á nakað av tíð tí at bankarnir eru við upp á at fíggja handan partin so so hatta har loysir ikki nakað at koma við einum uppskoti sum sigur at avteg at fíggja partin upp til hundrað prosent av marknaðarvirðunum tí bankarnir siga at tað gera teir vissu fólk annars eru kredittmett nóg høgt til tað og tað er tað sum uppskotið leggur upp til at mann skal vera kredittmettur nóg høgt til at bústaðir skal kunna geva láni upp til hundrað prosent av marknaðarinum o so so pp á tann mátan síggi eg hetta uppskotið ikki til at vera til nakran nyttu tað er tað er har er tí má uppskotið síggja øðrvísi út visti að skal hjálpa upp á at geva lán fyri at kunna byggja úti á teinmum smærri plássinum so so tað eg gleði meg faktiskt til at landsstýriskvinnan leggur uppskotið fram um bústaðarpakkan tí g eg trúgvi at tær vera góð ting í sum kunnu hjálpa upp á tann partin eisini úti á teimum smærru økjunum takk fyri
takk fyri so er tað bjørt samulsen sum hevur eina viðmerking í tænaru viðmerkingr ja takk fyri at
so húsannsgrunnurin í sínari tíð tá ið hann kom var jú hugsað sum eitt amboð til at hjálpa fólki at fáa liðarliga fígging til at byggja síni sethús hevur altíð verið og er statvekk eitt hjartamál hjá tjóðveldi og eg kundi gott hugsað mær spurt una rasmussen um hvat hann sær fyri sær og tá hugsi eg ikki at bústaðir skal byggja allar hesar her bústaðirnar úti á úti á útjarðanum men at fólk sum búgva út í enm hava javnsetta møguleika fyri at fáa fígging til at byggja síni egnu hús akkurát sum vit hava góðar møguleikar fyri í miðstaðarøkjum um í føroyum eg var ikki noyddur at finna ein máta har tað ber til at fáa eina liðarliga fígging sum fólk sjálv kunnu byggja sær ein hús tí tað er hóast alt øgiliga nógv sum framvegis vilja tað og tað er virkuliga problem at bankarnir ikki vilja fíggja hús í útiðarðinum takk fyri
takk fyri ger so væl uni rasmussen takk fyri
jú har eri eg púra samdur við bjørt samuelsen at hatta er ein trupulleiki og og eg haldi eisini mann eigur at finna á onkran máta at at tey skulu hava betri møguleikar at kunna fíggja tí húsini kostað so nógv at byggja í mun til hvat marknaðarvirði er tí blívur tað so øgiliga stórur partur sum sum er oman fyri marknaðarvirði at at tað er tungt hjá fólki at at klára tað vista ikki er onkur annar øðrvísi máti at fíggja tað upp á men akkurát hetta dugi eg ikki at síggja kunna hjálpa nakað men men eg vilja vit kundi funnið funnið onkra loysn sum kláraði tann partin takk fyri
takk fyri so er tað johan eli poulsen sum hevur tær við
vimerkingger so væl ja takk harra formaður nú bleiv eisini sagt t eg var forseinur at trýsta á ella eg komi ikki viðmerki aftaná á viðmerking tí bleiv sagt at uni rasmussen ikki var samdur við bandi doy og mær sjálvum men tað eru okur so allir samdur í okur er eisini samdur ið hesum trupulleikanum so tað skal bla ikki vera nakað ivi um tað tað sum eg legði denta í mínar talu tað var at bankarnar burdu verið við til at koyrt marknaðarvirði upp tí t faktiskt bankarn so stýrast a marknaðarvirði er so uni rasmussen eg eri eisini púra samdur í at fella hetta uppskotið takk fyrija takk
takk fyri og so er tað uni rasmussen ger so væl
ja tað tað fyri ja tað er akkurát tað har við marknaðarvirðunum so tað hevur gott við sum hann kundi fingið hækka tað so ja sjálvandi eru bankarnir ein stórur partur av tí at seta marknaðarvirðunum men sjálvandi er eisini eftirspurningurin eftir húsum á teimum smærri vøkjum við til at stýra tí partinum so at tað er ikki so øgiliga einkult men eg hopi upp á at at tað eisini kann bøða betri við tí at marknaðarvirðið eisini hækkar so tá tann matin eisini blívur lættari at fáa fígging takk fyri
takk fyri sor viðmerkin hvør er sumhvar er hann ek jálvur ja so enda vit hetta orðaskiftið far til atkvøðugreiðslu it skulu líka fáa fáa formanin so arðnaði vit tað sum so nógv annaðikki ringan ivi í tingsaninð sum vit høvdu taðja vit fara at atkvøða tað er í hesum málinum sum vit júst hava viðgjørt her er einki broytingaruppskot vit atkvøða so um málið soleiðis sum tað varð lagt fram tað gera vit nú
ja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er tíggju atkvøður fyri trettan ímóti og ein er blonk málið er fallið og avgreitt frá løgtinginumvit koma síðan ta síðstu aðru viðgerðina í dag og tað er av løgtingsmál nummar nítjan uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um húsalandsgrunn og har stendur parantes bústaðir byggja fýra hundrað leiðu luta lestrarog vardar íbúð kring alt landið hvør biður um orðið tað er jóhan eli poulsen sum fær orðið ger so væl
uppskot til viðgerðar er einnur viðgerð av løgtingsmálanum á nítjan uppskot til løgting í løtslóg um húsalandsgrunn búðu sær og byggja fýra hundrað leiðir lutað lestrar og vardar íbúðir kring landið prestavnar høvnini í stevnum viðgjørtu beint á lívi jacobsen og hervið pálsdóttur hava vegna tjóðveldi lætstu uppskotiði fram níggjunda septembur í tvey túsundu tjúgu og eftir fyrstu viðgerð fimtanda septembur í tvey túsund og tjúgu er tað beint til nevndini nevndin hevur viðgjørt málið av fundi tveyogtjúgunda og níggjuogtjúgunda septembur og áttanda oktobur undir viðgerðini hevur nevndin hann fund við felagið peningasavnar bústaðir útoyggjarfelagið pfmark pf toftanes áhugafelagið búgva og við landsstýriskvinnuna í almannamálinum eldspøtta marknaðars konuleiðis átti undir viðgerðini hevur nevndur býttur í einari marlut og ein minniluta marlutin uni rasmussen rósa samuelsen er har joensen og eg sjálvur taka ikki undir um tøgum og mala løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tað er soleiðis snar at tað er teg viðmerkari og kravligt at uppskotið umframt kundi eg til hondnar hava sagt at undir viðgerðini í trivnaðarnevndini vóru nógvar áhugaverdir vinklari við víkjandi lutuíbúðum lýstir og eg má siga at eg sum áðrenn havi verið eitt lítið sindur lungaður við tankanum á lutauðbúðar eri í dag beinleiðis ímótur lutað íbúð tí at tað kom so týðiliga fram at tey ið fáa sær eina luta íbúð tey fáa sær eitt lítið lán til at keypa síni lut muligvís eitt gjald til at keypa sín lut og restina betala tey í leiði men hendis stúðan tann at bústaðarneyðin heldur uppat sum okur arbeiða fram um mótið og vóna og eg havi keypt mær ein lut men nú vísir tað seg at av einum læraraorsøaka við ikki ráð at hava mítt lut longur so vísir tað seg at hini ið luta íbúðarfelagnum hanga solidariskt fyri meg mínum arma mann og tað verður ikki ella tað verður so solidariskt at kanska av hesum íbúðarbyggingini við tíggju fólkum inni eru bara átta sum hava ráða at betala fyri meg nú skulu t tvey sum hava fingið sær handan lutin standa eftir við rokningini hjá mær harra formaður tað fer undir ongum umsøgum nakrantíð at vera góðtikið av mær av at gera slíkt tí má eg siga at eftir viðgerðina í nevndini eri eg í dag beinleiðis ímóti luta íbúð takkvøði takk fyri
ja so er tað hervør polsdóttir sum fær orðið ger so væl takk fyri hara
hara formaður ja eg skal lesa minnilutaálitið upp ja minnilutin sigur stemberg herver polstettir og akselv jóhannesen vísir á at at fólkatalið vaksur vaksið mednógv samasi árini og at tørvurar tørvurin á bústøðuni e stórur serliga í miðsteðarøkinum men eisini kring landið minnilutin fegnast um at talið á teimum sum vilja seta búgv í føroyum er vaksandi og vísir tí á at hetta er ein gongd sum eigur at verða stuðlað politiskt verður ikki fleiri bústaðir fingnir til vega kann hinvegin væntast at jaliga gongdin við vaksandi fólkatali steðgar upp ella í ringasta føri at vit aftur uppliva fráflyting fyri góðum ári síðani legði tjóðveldið líknandi uppskot fyri løgtingi men tá var tað felt við tí grundgeving at landsstýrismaðurin skuldi fáa frið og stundir at koma í løgtingið við bústaðarpakkanm hjá landsstýrinum nú gott ár seinni er framvegis einki hent og tað undrar minnilutan almikið bústaðarnevðin er stór kanska størsta avbjóðingin sum vit hava enn hava vit einki sæð til nakran bústaðarpakka tað undrar eisini minnilutan at landsstýrið í so tíðandi málið ikki tekur allar flokkar við í at loysa bústaðaravbjóðingina uppskotið gevur bústaðinum heimild til at útskriva landsbrøv á virðið upp til fimm hundrað milliónir við trygdu føstu ognini hetta ger at byggjast kunnu um fýra hundrað fleiri bústaðir kring alt landið hetta fer at geva fleiri leiðu bústaðir varda bústaðir lutabústaðir lestrarbústaðr og fleiri tøkarbústaðir til bráðthørvislistan ið er til at hjálpa teimum í brádliga standa uttan bústað uppskotið gevur bústøðunum heimild til at fleiri av bústøðuum bústøðunum hjá bústðum kunn gerastlutabústaðir heimildin ger at bústaðir kunnu selja burtur av bygdu leiðubústøðunum soleiðis at hesi gerast lutabústaðir óhata vóru tað sama hetta ger at vit fáa eitt meira fjøltátta útboð av bústøðun í føroyum hetta ger eisini at bústaðir fáa inntøkur frá seldu bústaðarlutinum ið aftur kunnu nýtast at byggja fleiri bústaðir fyri undanfarna valskeið vóru vóru nógv átøk framd at betra um umstøðurnar á føroyska bústaðarmarknaðinum men tørvur enn á fleiri átøkum í undanfarna vskeiðið vóru millum annað fylgjandi bústaðarpolitisk uppskot framd bústaðir fingu heimild til at byggja fyri tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur hetta svarar til minst tvey hundrað bústaðir afturat skattligu bótnfrádráttin fyri leiðinntøkur var eitt tíðaravmarkað tíðarskeið hækkaður upp í hundrað túsund krónur árliga fyri at eggja fleiri av leiða út til langtíðarleiði heldur enn til stuttíðarleiði og ella ikki útleiði leðinevndin fekk heimild at forða fyri órímiligum hækkingum av leiðurkostnaði bráðtørvslisti við tilhoyrandi íbúðum varð stovnaður bráðtørvslistirnir ætlaðu at teimum í at hava ein bráðfeingist bústaðartørv almannaverkið fekk heimild at geara avtalu við við privat um ávísingarrætt til leiðubústar tvey hundrað milliónir vórðu settar av til at byggja nýggjar bústovurnar familjuískoytið varð sett í verk sum millum annað kundi nýtas sum bústaðarískoyti hjá barnafamiljum í trongum fíggjarligum korum eisini stuðlar lógarbroytingin undir at fáa fleiri føroysk lámbsbrøv harvið í lógaruppskotið ikki bara við til at skapa ein búbústaðarundirstøðukervi men eisini fíggjarligt undirstøðukervi minnilutin kann tí vísa á fleiri góðar orsøkir til at samtykkja uppskotið fólkavøkstur er ein fortreyt fyri varandi búskaparvøkstri og minnilutin heldur at fáa vit ikki gongd á bústaðarbyggingina so er vandi fyri at skaparvøksturin steðgar upp ella minkað umframt atlit til fólkavøkstur og búskap heldur minnilutin at atlit eisini verða tikið til trivnað fleiri búgva í dag undir umstøðum sum ikki eru nøktandi annaðhvørt er trongt inni hjá hjá familju ella í vánaligum bústøðum til dømis í kjallaríbúð fyri einum sera høgan prís minnilutin heldur at øll hava rættil ein hava ein bústað sum tey vita at tey kundu kalla teir á heim hartil har til ber at búgva trygt uttan at stúra fyri heilsuni ella brádliga at samta uttan bústað við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtingi til at samtykkja uppskotð takk fyrija
so er tað ein viðmerking kristino hawas eg fari at
takka minnilutan í nevndini fyri eitt gott álit altso vit nærkast nú tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu vit minnast øll áðrenn væli í tvey túsund og nítjan at allur flokkar løgtingið lovaðu veljaranum at bústaðartrotið fekk høvuðsraðfesting kom tey stjórn tjóðveldi vit høvdu hetta uppskotið frammi hjáhálvt árenn valið vit hava lagt tað tvær ferðir fram nú tað seinasta árið fyri at fáa landsoyrið til at koma við onkrum vit nærkast tvey túsund og einogtjúgu herur einki komið frá landsstýrinum enn bara orð hvat hevur nevndin fingið at vita altso hví hví er man bara aftur ímóti øllum altso tað er mær altso tað er fullstendiliga óskiljandiso er

takk fyri ja vit hava hoyrt um hendan bústaðarpakkan frá landsstýrinum nú í gott meira enn eitt ár og vit fingu hoyrdi í miðlunum at hann skuldi vera born í løgtingi í seinasta lagi í februar í februar hvar blívur hann av bústaðarkreppan hon veksur tá vit bara sæðu í mun til til kommunuvalið eisini at tað var eitt av høvuðsmálunum fólk standa uttan bústað fólk búgva við familju í einum kamari sova við hennara kanska eina einklarsong tí har ikki er pláss fyri meira at hvar eru vit at vera í hesum samfelagnum vil mann ikki um gongd prioritera hetta hægst er eitt ár síðan vit hava lagt fýra bústaðaruppskot fram í andstøðu nú tað var gjørt øgiliga nógv tá vit sótu í stjørn síðstu fýra árini men landsstýrið er ikki komið við einum uppskoti um bústaðarmarknaðin upp á eitt ár nú hoyri eg at fremsta beinkja mann rópar um hvat er gjørt eg havi akkurát brúkt meir at so nógvar minuttir upp at lesa ein ræðuliga ræðuliga stóran lista av tingum vit gjørdu um síðstu samgongu vit mált lurta eftir tá ið ansýt politikar hava orðið so kanska mann fær tað við takk fyri
tðerikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og heher er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er átta atkvøður fyri ellivu ímóti og eini blonk so er hetta málið avgreitt og fallið tað er falli og avgreitt frá løgtinginum ja tað eru ikki fleiri tingmál til viðgerðar men eftir er framløga vissu vit kanska kunnu fáa eitt sindur av róð í tingsalinum eg skal boða frá at boða frá einum fyrispurningi hann er til jenusa rana frá jóhannes joensen viðvíkjandi endurskoðan av lærugreina býtunum í fólkaskúlanum tað verður so atkvøitt um hendan her fyrispurningin mann skal svarast á næsta tingfundi oso skal eg boða frá at løgtingsgrannskoðararnir uni rasmussen beinta løgu og tjóni nolsø joensen og rósu samuelsen hava lagt fram uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan og síðani skal eg boða frá tveimum álitum frá uttanlandsnevndini uttanlandsnevdin lagt álit fram løgtsmáln nummar áttaogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknasáttmála millum stjórn danmarkar kongsríkis saman við føroya landsstýri øðrumegin og stjørn noregskongsríkis hinumegin og síðani er tað uttanadstein sum lagt álit fram somuleiðis í lagtsmál nummar níggjuogtretivu tað er uppskuldu samtørai við góðkenna marknanshoppaa millum stjørn danmarkar kongsvíkis saman við føroya landsstýrisyi og stjódd íslands hinivegin tað vóru framløgurnar í dagdag og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin fríggjadagin trettanda novembur og hann byrjar klokkan tíggju og tá verður fyrst atkvøðugreiðsla um skrivliga fyrispurning nummar tvey tvey túsund og tjúgu tað er endurskoðan av lærugannabýtu í fólkaskúlanum til jenusarana frá jóhannes joensen síðani verður fyrstu viðgerð av løgsmál nummar trýogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroya annorning um ikrafttretivu forferðina av viðsær bestemmilsær í lóg om deseutralir persónsrigister cberlógin síðani verður fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar fýraogfjøruti eft a uppskot til løgslóg um yvirtøku við vakmyndatóli nei yvirikki yvirtøk men yvir vøku skuldi eg siga við vakmyndatóli og síðani verður fyrsta viðgerð av løgsmál umar einoghálvtrýss tað er uppskot tl løgslóg um broyting løgslóg um arbeiðsloystrygging og arbeiðsávísing tað er alslógin norðurlendski sáttmálan um almannatrygd hækking á arbeiðsloysstuðuli eftirlønargjaldi og annað fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tveyoghálvtrýss er uppskot til ríkislógartilmælin at setar í gildi fyri føroyar anorning um endringa annorning um ikrafttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemhet og tað stendrir í parantes endringur av kriteriu forsiðfiutpeining porferørini og síðani verður fyrsta viðgerð av løgsmáln humar seksoghálvtrýss er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin fiskidagaskipanin leingja um gildistíðina á rættindum føroyski spátbátar tilleigingar og fylgjubroytingar og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin